so er tingfundur settur og eg fari at heita á áðrenn vit fara at biðja um framsøgufólk um at tingfólk landsfók sløkkja sínar telefonir seta ljóðleysar og seta teldurnar á ljóðleyst ella teldlar hvat eg nú brúka vit fara nú undir fyrstu viðgerð av tingmáli sjeyoghálvfems sum er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tjúgu fýraogtjúgu tað er ruttvang landsstýriskvinna sum hevur lagt málið fram og um nøkur sekund so skuldi skipanin veri klár til at tikjað ímóti framsøgufólkum

takk fyri frú forkvinna sum sagt tað er uppskot til samtyktar um játtanarkarmarnar fyri fíggjarlógina tvey túsund og fýraogtjúgu tað er einki nýtt undir sólini sum hann plagar at taka til og soleiðis seta eisini í politikki og kanska serliga í fíggjarpolitikki tí hóast okur hava hoyrt búskaparráðið búskaparráðið seinastu nógvu árini um at okur munnu hava yvirskot og serliga gera átøk so okur megna tær framtíðar avbjóðingarnar sum ikki longur eru í framtíðini men tað vísti seg at avbjóðingarnar eru í nútíðini so er lítið og einki hent seinastu seinastu árini o hesum frontunum politiska skipanin hevur bara ruddanum her kavabóltin framman fyri sær og tað sær út sum kavabólturin blívur størri og størri sum árini ganga og sum okur nerkast teimum heilt stóru avbjóðingunum okur kunnu spyrja hvat eru fíggjakarmarnir fyri nakað og hvat merkja tær fíggjarkarmarnir tað er ein mynd ein støðugmynd av landsbúskapinum frá ári til ári fimm ár fram ið vísa ta støðuna sum tað kostar at reka samfelagið á sama støði sum árið fyri altso um okur ongar broytingar gera hvørki á útreiðslusíðuni ella á inntøku síðuni karmarnir fyri karmarninr fyri komandi ár vísa at verða einki gjørt so verður tað eitt hall á hundrað og trýoghálvtrýss men hevði karmarnir víst upp aftur fleiri ár fram hevði hallið hallið bara váksið og váksið og hetta er tað sum kalla fyri haldføroysk trupulleikarnar sum føroyska samfelagið er á veg inn í samanbørgur karmarnr fyri tvey túsund og trýogtjúgu so varð mett tá at hallið fór at verða hundrað og tveyogtjúgu og eman og einum komma fimm milliónir og sama tal fyri karmarnir fyri tvey túsund og tveyogtjúgu var trýoghálvfems komma fimm milliónir altso ein vøkstur skavað vegin upp á góðar hálvgóða hálvtrýss

tað broytist ikki nógv upp á støðuna at okur hava havt álopavlop allíkavæl á fíggjarlógini øll árini síðan tvey túsund og sekstan altso gott nokk uttan tvey túsund og tjúgu og tað var orsakað av koronu og eg kann kanska nevna í tvey túsund og nítjan varð avlopi í heili fýra hundraðogtretivu milliónir orsøkirnar til yvirskotin seinastu tvey árini tey hava verjað fleiri men tað er greitt at orsøkin ikki er at mann politiskt hevur gjørt nakrar varandi átøk nakrar reformar sum mann kallar tað fyri at betra um úrslitið orsøkirnar eru at yvirskot eð verið tey seinastu árini síðani tvey túsund og sekstan er at inntøkurnar hava verið størri en mann hevur mett tað vísir seg altíð tað eri størri manimett at landið hevur fungið nøkar eingangs inntøkur millum annað vinningsbýti frá banknordik og søluna av partabróðini sum hava verið og ikki at snakka um at tann løgupeningaríløgupeningum sum er fluttur ikki brúktur men fluttur yvir um ár og tað er eisini snógvir pengar fluttir í ár tað hevur verið ein stór hjálp at inntøkurnar seinastu árini hava verið størri enn mett men nokur vita at hetta skjótt kann broytast tí at konjukturarnir teir fara upp og teir fara niður í øllum heiminum og tað síggja okur eisini í dag at fáa eingangsinntøkur tað hjálpir í tí árunum sum tær ineingangsinntøkurnar fella men ári eftir tá er sami fíggjartørvur og tá er tann brúkt pengarnir brúktir og kunnu ikki brúkast fleiri ferðirnar óbrúktar íløgur fella oftas til gjaldingarnar áðri eftir at rat har eru støðlaðar eitt nú kunnu okur siga at tað eru trý hundrað milliónir av løgujáttani fyri tvey túsund og tveyogtjúgu fluttar til tvey úsund og trýogtjúgu og skulugur hava verandi yvirskot mugu átak gerast bæði inntøku og á útreðslusíðuni hetta hevur ikki verið gjørt seinastu árini nógv av tíð seinastu árini men frú forkvinna hyggja okur at fyriliggjandi kormonn so vísa teir at hallið eitt hall á hundrað og trýoghálvtrýss milliónir uttan nøkur átøk samgongan hevur lagt uppskot fram fyri løgtingið um veiðugjøld og tøkugjøld og hesi átøk fara at geva eina inntøku á hundrað og trýoghálvtrýss milliónir eyka eisini er ætlanin at gera onnur tiltøk á áleið tretivu milliónir sostatt er ætlanin at fyri fíggjarlógin fyri tey túsund og fýraogtjúgu kemur at gera eitt yvirskot á trýss milliónir eitt her er ikki eitt stórt tal tá ið tað verður hugt eftir hvørjar avbjóðingur hvørjar avbjóðingar liggja fyri framman ta komandi fimm árini vaksa útreiðslurnar frá almenna og heilsumálum við hundrað milliónum um árið og tað er bara fyri at halda sama tænastustøði sum er nú verður einki gjørt verður tørvurin á heili túsund fleiri starvsfólkum komandi árini sama avbjóðing er eldraøkinum í álitinum eftirmetingareldraøkinum frá desembur tvey túsund og einogtjúgu har verður sagt at um demografiska trýstið stær fult út ígjøgnum um at roknast við at raksturin á eldraøkinum økist er núverandi fimm hundrað og tveyogtretivu milliónum upp á sjey hundrað og seytjan milliónir í tvey túsund og tretivu upp á níggju hundrað og einogtrýss milliónir tvey túsund og fjøruti tað vil siga at ein vøkstur á hundrað og fimmogfýrs milliónir komandi tíggju árini og fýra hundrað og níggjuogtjúgu milliónir komandi tjúgu áruni upphæddirnar eru sjóvnartiknir og føstum prísum altso tað vil siga hvat kostar tað tvey túsund og tjúgu men framrokning eftir at eldra øki er óbroytt í mun til tag fer at krevja fýrs prosent fleiri starvsfólk í tvey túsund og fjøruti hetta uppskotið vísir eisini at almenni geiðurin má eftirmetast her er tað týdningarmikið at okur ikki byrja at skerja játtanina her og har men at okur veruliga eftirhyggja strukturin eftirhyggja sjálvan bygnaðin í tí almenna geiranum at gera veruligar broytingar er sum arbeiða fyribyrgjandi tað tekur tíð áðrenn úrslitini fyriliggja og ikki minst tá krevjist fíggjarligur aðtað krevjast politiskur stabilitetir og sum okur altíð siga breiðar semjur til at fáa til at viðí annars verða átøkini bara broytt tá ið samgonguskifti er og so er kann ongan veg komin tað eru fleiri dømir um átøk ið veruliga geva meining og sum ikki vilja gera stóran mun og sum vilja gera stóran mun her kann nevna álitinum í góðum hondum har melt verður til at almannaverkið fer at byggja størri eindir sum vil minka starvsfólkatrotið við einum triðingi tað er tað sum stendur í eisini eru almennar skipanir sum kunnu gerast smidligari og frígeva starvsfólkaorku til dømis eta fleiri skipaninr har borgararnir við staðfestum sjúku staðfestum brekið munnu søkja um samu tænastu ár um ári tað burdi ikki verið neyðugt sama eru eldraøkinum her kunnu kommunurnar gera íløgur í eldraíbúður so at tørvuin á fleiri ov dýrum røktarhavsplássum ikki økist nú skuldarmarkið hjá kommununi skjátvt verður broytt eigur tað at geva rúmd fyri fleiri íløgum á eldraøkinum frú forkvinna ætlanin hjá samgonguni er eisini at geva ein skattalættatil lág og miðallønt har hugt verður eftir skatta stigunum so tað loysir seg betur at fara upp í tíð hjá teimum sum arbeiða niðursetta tíð hetta er alneyðugt tí okur eiga eisini at gera tað møguligt hjá verandi arbeiðsmegi at arbeiða fleiri tímar bæði við at hyggja at hvussu arbeiðið er skipað og at gera skattinu meira lýðandi karmarnir lýsa eisini íløgutørvin komandi árini her framgongur at tørvurin á íløgum komandi fimtan árini er eina komma fimm milliardir árliga men verður tað mett at landið megnar at gera íløgur fyri umleið fimm hundrað og hálvtrýss milliónir árliga altso átta til níggju milliardir komandi fimtan árini uttan at taka lán so her má ein her má langtíðarætlan gerast her má raðfestast tí tað er ikki ráðiligt at økja skuldina munandi og eisini so er tað eisini spurningur hvussu nógv ferman fyri tann peningin um íløgukarmur verða alt ov høgur har kann nevnast at tann størsta íløgan sum suðuroyartunnilin liggur beint fyri framman og tað vil vera sjálvandi ein stórur partur av íløgukarmunum komandi nógvu árini og tí mugu finnas sjávandi eina góða og so mikið bíliga lántøku og ætlan fyri ta íløguna soleiðis at tann føroyski skattaborgarin ikki verður bundin óneyðugt við honum men her er øgiliga nógvar íløgur sum mann ynskja at gera men tað ber ikki til at gera allar í senn avbjóðingarnir sum okur vísa á her undirstrika at tað er neyðugt at gera stórar men skynsamar íløgur í almenna heilsu og eldraøki einsøkur munu hava avlop á fíggjarlógini tað er alneyðugt at t hava avlop á fíggjarlógini serliga í bestu tíðim sum eru í løtuni so ella so munna kommunurnar og landið royna at draga somu líni tá tað kemur til fíggjarpolitikki eitt samfelag sum ikki megnar at geva sínum borgarum nøktandi tænastur á almenna eldra og heilsuøkinum er ikki eitt vælferðarsamfelag tí mugu okur tí mugu øll politisk átøk verða gjørd við hesum fyri eygað og harverð yvir tíð tryggja okkara vælferarsamfelag bestu sømdur til komandi
terætarlið takk fyri forkvinna takk fyri tað er ikki nakar sum hevur teknað til viðmerking so víttig síggher mens onkur hevur eina viðmerking so nei áðrenn vit fara víðari til næsta framsøgufólk so skul kunna um at umframt framsøgufólkini so eru trý nei tvey tingfólk og landsstýriskvinnan afturat sum hava teknað til so vita tað í dag h vit skal eisini kunna um at tað verður døgurðasteðgur vit koyra kanska eitt sindur yvir tólv og so hava vit døgurðasteðg til klokkan eitt næstur røða verður magnus rasmussen maðsambandsflokk
ja so er tað játtanarkarmarnir sum eru á skrá og tað eru teir eina ferð um árið og tað er soleiðisar at vistu vit hyggja vit fingu ein ein eitt ein bókling saman við frá fíggjarmálaráðnum har ið nógv áhugaverd tøl eru og eg hugsaði bara líkasum fyrst at siga tað at fólkatalið tað veksur tað mugu vit siga positivt arbeiðsloysið er so at siga einki lønarútgjaldingarnar hækka alivinnan hevur tað gott og ferð eftir forsøgnina at vísa seg at geva tað sama ella meir útflutningurin økist ov betúi hækkar tað er øgiliga fín barametur nú tók eg tað sum var ordiliga positivt tí eg eri sjálvandi vit vita gott tað at at tað er er eisini okkurt sum ikki er so gott men hatta her eru hvussu seru nøkur barmetur sum eru óalmindiliga viktig fyri okkara búskap taka vit hetta her við játtanarkarmunum so er hetta her altso eitt uppskot til samtyktar taðvil siga tað er løgtingið sum skal samtykkja hetta her og onkuntíð haldi eg tað urið líkasum sagt at hetta her er altso ramman hetta er ramman og onkuntíð hevur tað verið kanska tosað eitt sindur sum um at hetta her ja men tá ið fíggjarlógin kemur hvussu samsvarar tað við hesar karmarnar sum verða samtyktir nú og har má mann bara siga vist an hyggur at tað hava ofta verið frávik men endamáliðvið hesunm her er at hetta her er karmurin hetta er karmurin sum mann líkasum leggur fyri tvey túsund og fýraogtjúgu og so nøkur ár fram og tað er enntá útgreinað og býtt út á ár altso tað er útgreinað á hesi her ymisku ráini ella greinarnar so at mann veit hvat ið verður arbeiða fyri tað er soleiðisnar at her verður faktiskt tann politiska kósin sett fyri tvey túsund og fýraogtjúgu og so hyggur mann nakað longur fram so hetta er tað vit kunnu vænta fyri tvey túsund og fýraogtjúgu tá ið vit lesa tað sum stendur í samband við hetta her uppskotið altso í tólv har er eitt eitt gott yvirlit sum vísir hvussu gongdin verður í næstu árini og nú ar bjarni hammer her uppi og nevndi at hetta her árið sumi fýraogtjúgu at vissu eingi átøk verða gjørd so er so eru taðn rýmiligt hæll har men tað ætlar mann so at fáa vekk meni eg haldi sjálvur at tað fyrsta sum eg leggi merki til tað er hetta her rlúúrslitið fyri fýraogtjúgu sum er jú minus tað sum eigur at vera vanliga eitt yvirskot men so stendur tað at visu vit hava hesi her ávegis átøkini við og ávegis átøkini tað stendur útgreina hvat tað er tað er hetta her gjøldin sum ætlar at leggja alivinnuna um fiskivinnuna og tað svara til einar hundrað og fýrs milliónir runt roknað og so onnur átøk og og onnur átøk tað kann sjálvandi vera at mann hækkar inntøknongssess ella mann fer inn og og skerjir okkurt tretivu milliónir árliga men har fáa vit einki at vita hvat tað kundi verið so at yvirskotið í fýraogtjúgu er trýss komma tvey við hesum her sum eitur ávegis átøkini sum sannlíkt verða samtykt meðan hesi her onnur átøkini taða verður so áhugavert at vita hvar ið teir pengarnir skulu koma frá so er hetta her yvirskotið fyri fýraogtjúgu trýss komma tvær milliónir og tað er eitta yvirskot men eg haldi eg fari at siga tað at eg haldi bjarni hammer var inn av tí hetta er eitt lítið yvirskot og eg veit ikum eg fari at siga sera lítið tí eg eg hoyri næstan rutt vang fyri mær visti hon hevði sitið í andstøðu um ann kom við einum við karmum sum høvdu trýss milliónir yvirskoti so havð en so eg ikki er sagt at taðvar eitt sórt yvirskot tað er so heilt sikkurt so ati tað er so tað men her eru áhugaverd ting í altso visti vit taka trýogtjúgu tað løgtingslógina fíggjarlógina hava vit akkurát samtykt so kann mann gott siga at tað var ja vit áttu bulin og vit áttu hana saman kunnu vit siga og vit vóru øll samd og samtykt hana men tekur mann so frá trýogtjúgu til fýraogtjúgu efti sum eg tivið at síggja eftir hesum tølunum so er vøksturin altso heilir seks komma seks prosent í rakstrinum tað er í hvussur rættiliga nógv vit hava verið samd um at rakstrarvøksturinir verið ov stóru seinnu árini men nú hevur mann trýogtjúgu tað er tað fyrsta skeiðið hjá hesi samgonguni um mann tekur fýraogtjúgu um at koma hálvan vegin mann konma hálvan vegin við einum vøkstri upp á seks komma seks prosent frá trýogtjúgu til fýraogtjúgu tað er hvussur rættiliga høgt og eg vil siga tað er tað er ov høgt tað haldi eg eg tori at siga men so er tað áhugavert at hyggja áðrenni sum koma koma víðari fram fýraogtjúgu fimmogtjúgu og og so víðari har er rakstrarvøksturin eitt komma seks prosent tey flestu árini og tað er í hvussur óalmindiliga lágt og meg listi at at sæð um um tað kemur at halda og eg haldi at tað er sera logt og a tað tað kemur ikki at halda og tað er at tað stendur eisini skrivað í hesum bóklinginum at skulu nýggjar rakstrar raðfestingar koma afturat næstu árini verður neyðugt at hækka átøkini samsvarandi og tað er tað sum ruttvang skrivar her tað er tað hetta er tað vit hava at arbeiða við skal mann so raðfesta okkurt so betíðir tað tað at vit skulu skaffa nakrar inntøkur til tað ella gera nøkur átøk og so hugsi eg um hetta samstundis sum hann hevur so lágan rakstrarvøkstur so hoyrir mann fólk í samgonguni o vit kunnu eisini siga andstøðuni men serliga í samgonguni sum siga at vit mugu seta fleiri pengar av á hesum hesum her økinum vit hoyra at barnaútbúgvingarmál altso landsstýrsmaðurin í fleiri ferðir sagt at fólkaskúlin skal hava hægstu raðfesting og so eru nakrir tankar og eg veit at tað kostar pengar og og vit kunnu er innan fyri heilsumál og tað kann vera almanna og mentamál o og umhvørvismál tað sev sum at tað stendur næstan ber stað við tí játtanini og tí vænti eg at tað ver eitt øgiligt trýst á kann eg síggja fyri mær at mann fer at fáa ynskja at fáa fleiri pengar inn á fíggjarlógina fyri at uppraðfesta nøkur økir fyri at mann kann siga kanska koyra eit indur av politikkin í hetta og ger mann tað so hækkar útreiðsluvøksturin tað sigur seg sjálvt tað hetta er ikki mansigur nøkur rakettuvísing í matematikk altso hækkar mann útreiðslurnar so betíði tað bara tað at at at yvirskotið minkar visti man ikki gera okkurt og hvat kann mann so gera nú nevndi bjarni hammer um reformar og tag man tosa um nógv ár tað hevur gingið skrivliga so tað tað er sikkurt eitt men mann má í hvussu fáa fleiri inntøkur ír landskassan ella má mann gera okkurt soleiðisnar at mann fær lægri útreiðslur sparingar sovorð sog tað tað má eg siga tað havi er ringar vónir um at at tað fer at at eydnast át spara betíðiligt tí at tørvurin er stórur so tí kann tað henda visti tað ikki verður øgiliga hør stýring frá fíggjarmálaráðharranum ella samgonguni at hetta er yvirskotið sum mann væntar tórnar í fýraogtjúgu ella kann blíva burtur so hs mann sigur her skal har er lútur til og so er tað tað at tað eru nøkur átøk sum sum er eitt sindur leys í í luftini her haldi eg sum ikki ordiliga verða nevnd lønarlyfti tað er onkustess og so lønarsamráðingarnar á almannaarbeiðsmarknaðinum hvat hvat fær enda har vit vita tað tað vevrður hart trýst á tí at onkur fær lønarlytt og so er vil onkr annar altso lønirnar tað verur eitt øgiligt trýst á mann tosar um stytta á arbeiðsviku tað kostar onkustess og so skattaláttin til lágogmiðalin altso her er øgiliga nógv sovorðir sum sum setir eitt øgila stórt trýst á landskassan og uttan á nakran hátt at koma inn á hvat er skilagott ellil ikki við hesum her við skattalættaðu lønarlykti og eg bara hugsi um tað fíggjarliga so verður tað í hvussuur eitt óalmindiliga stórt trýst á landskassan og nógv av hasum her kemur at at tyngja so mín niðurstøða faktiskt við hesun her rakstrinum ella rakstrarútreiðslunum tað er at visi samgongan ikki ger okkurt munagott og okkurt nýbrot vil eg næstan siga okkurt nýbrot so tørnar yvirskotið og eg eg veit ikkium tað kann blíva burtur men eg fyristilli mær ikki at fíggjarmálaráðharrin ella frúan fer at lata sær lynda av tað og so er tað tað at hetta her við at leggja hægri gjøld tað er tað mann eg byrjað við mann leggur hægri gjøld aár fiskivinnuna og mann leggur á alivinnuna og og vit eg fekk jú svar upp á spurningar frá ruttvang fíggjarmálaráðharra at mann nú hevur táttar í eina millión sum mann tekur inn frá fiskialivinnuni og sjálvandi kann mann skrúva tað víðari fram men men tað vil eg hvussu bara ráða frá og spyrja um tað er ætlanin og tí haldi eg visti eg kann fáa ein minutt afturat til seinast at skilabetri hevði heldur verið og neyðugt tað er tað at mann fór inn á hetta sum handlar um virðisskapandi tiltøk at fáa størri virðisskapan í samfelagnum soleiðisnar at vit kunnu vaksa um afelagsbúskapið altso vaksa um hesa her samfelagskøkuna við nøkrum átøkum sum kunnu styrkja um tað nakað sum er virðisskapandi og her skal eg so enda við hetta sum vit høvdu við vakstrarforð um at har eru íð hvussu ser nøkur góð átøk sum mann kann fara í holt við og fara at heita á samgonguna um at hyggja upp á tey og kanska fáa
av tí á breddan takk fyri ja hatta vóru trý sekund eyka sambært hesari klokkuni nú veit eg ikki um skipan riggar heilt sum hon skal allasenni í dag tað eru trý sum hava biðið um viðmerking til jensara rana keili hólm johannesen og jóhannus
sjoensen jensarana fyrstur ger so væl ja frú forkvinna eg ætlaði líka at kanska spyrja eitt sindur um um hetta her afturvendandi haldføri og sovíðari sum sum eg ikki dugi at síggja eyðkennir hvørki hetta ella ella nakað av tí tí lítla sum samgongan hevur gjørt higartil og her hugsi eg spesielt um um hetta her at mann samstundis sum mann tosar um haldføri og um um hvussu mann mann skal vera framtíðina so flytur mann fimmogtjúgu milliónir niður til danskarar uttan teir hevur biðið um tað ein gang hvat hvat heldur ein sambandsmaður sum marnis rasmussen um um um tað og og nei nei taðer eg meini tað er eitt bragd av teimum at fáa enn tá sambandsflokkini ganga við til
men hvussu kennist tað
gjørdi so væl takk fyri forskriftina tá tað kemur til hetta við ríksveitingini so var tað soleiðisnar at vit viðgjørdu hetta her í fíggjarnevndini og vit høvdu so eina eina greiða viðmerking um tað nettubet her at tað er faktiskt skeivt at gera tað vissu man ikki setur inn nettuveisini eru virðiskapandi av tiltøkunum og tað taðð er tað sum líkasum vit hava álit á at at landsstýrið fer at gera tað gera tey ikki tað so er haldførið í gudssjóði meira langt burtur
takantíð ja takk fyri næsta viðmerk
g er frá kalio holm johannesen ger sovæl ja hetta er líka tað sama umaftur og samgongur o andstøðu hevur gjørt akkurát tað sama tað fyrsta árið er realistiskt í útreiðslu síni meðan hini árini eru eitt sindur meira men hvat kunnu vit reka tað føroyska samfelagið fyri heilt realistiskt sæð sum samgonga andstøðan kunni blíiva samd um eg trúgvi veruliga at vit gera okkum inn á heilt grundleggjandi tænastur vissi raksturin er minni enn millum fýra og fimm prosent so gera vit okkum veruliga inn á vælferðarsamfelan vit klára ikki at reka ta føroyska samfelagið við einum
tað er fýra prosent fimm prosent
ugerstakk fyri frú forkvinna ja kailio holm johannesen hevur sitið við borðendanm í nógvár o hevur drúgvar royndir eisini hetta her hvat ið er brúk fyri og vit vita tað sum sum støðan er í landinum at á heilsuøkinum á almannaøkinum og vit vita eisini á skúlaøkinum at trýstið er stórt og tað er neyðugt at játta pengar tað nyttar iski at stinga høvdið í sandinum og siga at har skal eingin vøkstur vera ella næstan eingin visti mann ikki umstruktorerar ta á onkran máta og tað hevur víst seg at verið øgiliga trupult at sað at nakar er komið nakran veg við tí so at rakstrarvøksturin hann hann má hava sína legu og og hon skal vera
realistisk takk fyri
síðani er tað jóhannus joensen ger so vælkyri frú forkvina ja magnus rasmussen fordi nøkur skilagóð ting fram hetta er at mann má hyggja eftir hvussu raðfesta vit og politikkurin dragast um raðfestingar og sjálvandi tað eru ymiskt hvussu nógg politisk vil raðfesta øki men tað er heilt greitt at mann má raðfesta undir nøkrum karmum nú snakkar mann um vøksbo fýr at koma fimm prosent og taðer væl har mann má raðfesta undir men eg hugsi etir fleiri øki sum vit vita nú nevndi mans rasmus skúlaøki har sum mann hevur havt eina javna játtan altíð næstan stað sum eg minnist tað veri nakrar smáar játtanir afturat sog har veit mann havr eisini neyðugt at raðfesta nøkur ting men so verður tað væl soleiðis at onnur øki verða raðfest eitt sindur lægri men sum um man hyggji eftir tænastunum mann hevur sæð til dømis at mann hevur snakkað um at at byggja størri bústovnar við tað at mann fær raksturin effektivari tað er so ein møguleiki
men tað eru fleiri ting mann má hyggja eftir takk fyri
gjørt væl fyri forkuna ja nú var johanns joensen sindurin á skúlaøkinum eg kundi farið á almannaøkið og eisini á heilsuøkinum vit vera fleiri í fleiri eldri sum tað verður sagt uppi saman uppi saman tað er bara so um viðgerðirnar verða fleiri og so víðari so trýstig er og tí verður tað altso tað skal man vera ein raðfesting men mann verður realistiskur eitt annað sum er slenskin inn á tað var hetta her við íløgunum har ið mann nú hevur næstan seks sjey hundrað milliónir mann fer so niður á fimm hundrað og hálvfesting eisini tí vit vita tað at har er jú eisini átrokandi og nú hava vit tosað um mann kann siga um hesi her við heilsuøki og skúluøki men vit kunnu eisini siga samferðsluøki ímillum oyggjarnar og so víðari mann tosar um ein nýggjan flota ella nøkur nýggj skip fyri at fáa tað uppaftur betri so her eru her nógv ting sum er at brúka pengar til men vit mugu gera nakað fyri at fáa fleiri pengar altso generera meira pengar inn í landskassan og ikki bara við at krevja til dømis frávinum
takk fyri og næsta røður bein johannesen og hann verður seinasti røðarin fyri døgurðasteðgin bein johannesen
hetta eru so fíggjakarmarnir fyri tvey túsun og fýraogtjúgu vit hava til viðgerðar her og yvhsum her bóklingunum sum vit hava fingið so hann er mann kann siga í tveimum tað er fyrst er tað játtanakarmarnir og síðani er tað eisini búskapafrágreiðingin og viski eg kann byrja við a henni so er tað fyri fyri tað allarmesta kannmann siga øgiliga óhugaligur lestnaður mann sær gongdina í búskapinum hjá okkum attað er metlágt arbeiðsloysi og tað er ferð á búskapinum og mann sær tað at vit hava øliga góðar tíðir í føroyum í dag og hvat er tað at hækka av kan mann sso spyrja og mann kann siga fyrstogfremst so er tað sjálvandi tað dugnaliga fólkið vit eiga her í landi og alt tað sum tey klára at fremja og virka frá tanm forsetum mann hevur her beint og tað er bára hugaligt at síggja hesi tølini sum verður borðreitt við her beint so er tað hin parturin av hesum er bøklinginum og tað er so játtanarkarmarnir og har síggja vit eisini hvat úrslitið tað er so framskrivingar fyri komandi ár og tað er kanska ikki líka hugaligt at síggja og fyri tvey túsund og fýraogtjúgu so sigur tað uttanman bara ein rein framskriving sum eg skilji hav lana her beint so er tað umskot upp á hundrað og trýoghálvtrýss milliónir og tað er sjálvandi ikki gott og hygg mant so nærri at hvussu framskrivingar eru gjørdar so síggja vt tg er seks komma seks prosent hægri í útreiðslum meðan tvey komm hundra og vey prosent hægri í inntøkuum og tað er so uttan átøkini og hetta sigur okkum tað attað eru nøkur ting ið mugu gerast og tí at vit vita tað eisini bara frá einum vanligum húsarhaldi at er gongdin soleiðis at tú brúkar meir enn tú kjenar so gongur jalið fyrr ella inso at haldføri er sum eru eitt orð sum ofta hevur verir brúkt kanska serliga landsstýriskvinnam í sjálvari tað sær ikki út til at vera gotn í hesum framskivingunum og framskivinga seks komma seks prosent tað er heilt øgiliga høgt og og fyri at taka kanska í forsvar so eru tað jú embætsfólkini ið hava gjørt hesi tølini her beint og hv eta sær áhogvert vita ja akkurát hvar hetta kemur frá sekska komma seks prosentini tað stendur it sindur úrtgreini her peint men eg veit ikki um mann hevur lagt nógv omaná ella hvussu men eftað er øgiliga høgt og víðari í hesum her játtanakarminum so tosaðu mo nøkur átøk og so er tað nøkur sum eru ávegis og tað eru so hesi høgru gjøldina fiskialivinnuna sum vit tey uppskotini liggja so í tinginum eru í nevnd nú og so er tað onnur átøk har mann ikki kemur inn á hvat er

tað er tað sum mann kanska kann staðfesta bein vegin tað er tað at vissi hetta her eru karmarnir fyri fíggjarlógaruppskotið og tá er man ikki raðfest nakað og hvørtsfall ynskini og lyftini eru øgiliga nógv so kan mann siga atað er ikki nógvar rudta við hjá landssýriskvinnuni at tá tað kemur til fíggjarlógaviðgerðina í heyst

og tað er nakað sum má gerast og tað hevur verið ígjøgnum fleiri ár at mann hevur havt henda her trupulleikan við útreiðsluvøkstrunum

og tað eg trúgvi at eg fyrst og fremst á útreiðslur síðuni at mann skal fara inn og gera nakað í teimum átøkunum sum mann hevur her beint so er tað hvørfalt tað ati at tað sum mann ætlar at gera ella ta avtøkin sum mann hvøraveit mann fer at gera tað er so tað iðta uppskoti sum man hevur liggjandi her beint um at fara eftir meira í fiskialivinnum og mann skal tosa um haldføri og at hava eini búskapkoyri so haldi eg ikki tað er tann rætti mátin at gera uppá tí at hetta eru inntøkur sum eisini eru øgiliga mann kann siga svingandi tað vita vit søguliga sæð at inntøkurnar frá okkara høvuðsvinnum tær eru tær kunnu sveiggja og tað eru jú nógv ting sum gera tað bæði marknaðurin og eisini náttúruliga so at royna at fáa eit eitt yvirskot við atfara

eftir meiri gjøldum úr vinnuni tað trúgvi eg ikki er haldførst í longdini als ikki

so er tað tað hvat skal gerast tað er eg meg sjálvur at vsu mann hyggur eftir baða framskrikntinum so sær man tey at trupulleikin liggur øgiliga nógv á útreiðstu síðuni at vit hava eini trupulleika har beint við tí at útreiðslurnar vaksa ov ov skjótt um mamma gera nøkur ja altso ordilig tøk fyri at gjarna ha við einari trupulleikan og og hygg mann eftir hvat ið verður skrivað í viðmerkingarnar frá landsstýriskvinni so er tað tað at skulu nýggjar rakstrarraðfestingar koma afturat næstu árini verðu neyðugt at hækka átøkini samsvarandi og vit hva hoyrt nógv lyftir og haldi at bjarni hammer eisini far inni á onkr av lyftunum sjálvur um skattalætta g stykki í arbeiðsviku lønarligt og at hækka mótrokning og pensjón og so er tað sjálvandi nógv ynskir ið mann hevur innan tey ymsu ráðini at raðfesta nøkur ting innan háilsuverki skúlaverki ogog almannaverki og so framvegis og so er tað eisini tað at eitt sum mann hevur samgonguflokkurnir koyrt hava tosað nógv um tað var tað at yvirskot var for lítið í síðstu samgongum maln skuldi hava nógv hægri sum man legg øll hesi her tingini saman til eina fíggjarlógarviðgerð nú í heyst so kann an vænta at rakstrarútreiðslurnar verða hvørsfælt nógv hægri enn seks komma seks prosent enn um mann ikki ger nakað munandi harpeint so er spurningurin hvat mann fær raðfest nan hesar karmarnir og um hesir karmarnir mann kann spyrja um tað veru nakar verdur í heyst um mun til hvat ið vit hyggja eftir her beint og hvat kemur tá g hygg mann eisini sindur frameftir her beint og har eru framskrivaringarr ikki serliga høgar tá tað kemur til í raksturin og tað kann mann so spyrja seg um um tað er realistiskt er tað nokk ikki og so er ta eisini løgurnar ið mann kemur at lækka at har liggja um einir seks hundrað milliónir nú í dag itt sindur hægri og er tað jú nógv sum er støla eisini í dag sum eisini kemur nokk frameftir men hevur mann so sett ein íløgurkarm upp á fimhudrð g hálvtrýss milliónir og har ynskirin eisini øgiliga høg ella stór vit vita øll tað at að eru ynskir um ein suðuroyartunnil oghvat kemur hann so inn í myndina her beint og so at ja so mann kann siga tað at tað ja verður ávart at síggja hvussu mann kemur fram tilnakrar loysnir her peint meni eg haldi fyri at taka saman um so haldi eg at mann kann siga tað at útreiðsvøksturin erforhøgur sum er í bara hesin her framskrivingunum her beint og og er tað nakað sum skal gerast nakað við so er tað absolut tað fyri at vit skulu hava ein fíggjarpolitikk sum hongur saman tí atútreiðslurnar vaksa nógv for skjótt nógv skjótari enn inntøkurnar gera út frá hesin her framskrivingunum her beint og tá hongur teg ikki saman og meti eg ikki tað er rætt at fara eftir te eimum virðisskapaðnum vinnu hjá okkum eftir atfylla eitt hol í landskassan tað heldur ikki longdini so tað er hvorfant nakað sum skal hyggja eftir og haldi g eisini at man skal hyggja eftir hvussu mann ækklaði kominkanska embaðsfólkini komin til at tað eru seks komma og seks prosent í útreiðslu í vøkstri og ja haldt ikki skal nóv leggja nógv afturat so
takk fyri takk fyri so vit komu til viðmerkingar tað er ein sum er teknað til um
byri er til reiðar so hanna jensen ger so væl fyri frú forkvinna ja eg far at takka beini johannesen fyri framsøgurøðuna og hann var inni á hesini her at størstu størstu avbjóðingarnar eru á útreiðslustíðini og tað stendur jú eisini í hesari her frágreiðingini at neyðugt verður at tálma útreiðsluvøkstrinum tað veruliga tosað um nøkur átøk viðvíkjandi inntøkum nýggjum inntøkum og eg ætlaði bara at spyrja beinir johannesen hvørji tálmandi átøk hann og fólkaflokkurin kunnu skjóta upp kanska til hugskotskatalogi og kanska kundi verið verið við til at gjørt saman við
samgonguni takk fyri frá farskýring
takk beinju hannesen hjá sum hannja takk fyri haldi eg landsstýrkran honne gav somu innbjóðing til andstøðuna um at finna sparingar eg veit ikki um tað er akkurát tað hugaliga innbjóðingina at fáa tá mann ikki sleppur fram at nøkur er nakað avstavni men men eg haldi at avgjørt at tað er eitt pláss fyri at gera nakað betring bæði tá tað kemur til at rasjonalisera innan útreiðslur altso mann hevur havt almanverki frammi sum hevur sagt nøkur hvussu mann kann rasjonisera teirra rakstir uttan at tað gongur í tær úr tænastuna tey avgjørt nær mann skal hyggja eftir haldi eg eisini at at eisini at avgjørt vit eiga at hyggja eftir nøkur tingum ið vit kunnu veita út tað er nógv ting ið tað almenna hevur í dag sum kanska ikki mann burdi havt ábyrgdina av til dømis sum at fyri klæðing hví skal almenna gera tað og eg trúgvi at høvdu prát í gjár tað so er tað hasum kanska eisini verið enn betur og tað kundi verið fleiri onnur ting so at tað er hvønn nøkur ting sum vit skal leggja á træna hugskotskandalogina hjá tykkum eg veit ikki um tað er nakað men ja
takk fyri takk fyri vit fara nú at niðleggja fundin eina løtu og fundurin verður uppaftur tikin klokkan eitt klokkan eitt ja tingfundin er uppatikin og tann næsti at røða er eirikur jólstovu ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg fari at brúka talutíðina hjá mær í dag til trý ymisk ting fyrst ætlaði at nevna nakað av tí sum eg býti merki í uppskotinum til jáltanarkarmar og frágreiðingina sum fylgir við síðan fari at siga nakað um málið um ein haldføran búskap samstundis sum vit skulu hava eitt haldført samfelag har fólk hava tað gott og so hugsi eg at enda við at siga nakað um týdningin av hesari skipanini við hjátpanarkvørminum vit taka sjálvt uppskotið fyrst játtanarkarmarnir eru eitt uppskot til samtyktar men tað líkist ikki flestu øðrum uppskotum til samtyktar sum ofta eru øgiliga politisk og ideologisk har ofta andstøðan men eisin
es onkuntíð samgongufólk vilja hava landsstýrið til at gera nakað við okkurt sum tey halda vera forgalið uppskotið til samtyktar um játtanarkarmar er bæði í orðingum og innihaldi eitt turt skriv frá talnørdum í fíggjarmálaráðnum um hvussu føroyar síggja út komandi árini um mann ikki ger nakað sum helst og verðin annars ikki broytist alt for nógv grundleggjandi verður sagt at tað hevur gingið ordiliga væl í føroyum búskaparliga øll tey seinastu árini uttan í tvey túsund og tjúgu og at tað framvegis fer at ganga væl tey komandi árini men á landskassin fer at hava avbjóðingar um átøk ikki verða framd í fortreytunum fyri frágreiðingina verður lagt upp til at oljuprísurin ikki fer at lækka nakað serligt komandi tíðina samstundis sum at lønarframskrivingarnar onkursvegna fyri mær tykjast verða gjørdar út frá einari tankagongd har lønarsamráðingarnar sum eru í gongd nú fara at verða heilt vanligar uttan nakað lønarligt ella onnur politisk átøk eg leggi eisini í uppskotinum til merkist at lestrarstuðulin samla fer at hækka sjey komma sjey prosent tann fyrsta august tað er ofta bæði ideologiskar og aðrar meiningar um støðuna hjá teimum lesandi í einum samfelagi eg havi ikki sjálvur so øgiliga kraftigar meiningar um tað tí sum støðan hevur verið so hevur tað sæð út til at lesandi hava havt rímiliga góðar fyritreytir at forvinna nakað eyka av pengum afturat lestnaðinum tey seinastu árini tað er eisini rættiliga áhugavert at lestrarstuðulin beinleiðis fylgir brúkaraprístalinum og tað harvið verður oljuprísurin sum í stóran mun er avgerandi fyri hvussu nógvan studning tey lesandi fáa mann hoyrir onkuntíð at studningurin verður umrøddur sum kaffistovupengar sum tað nokk kanska partvíst eisini er í summum støðum í landinum meðan studningurin meira úti um landið nokk eisini fer til at fylla bensin á bilarnar og eg haldi faktisk at tað er ókey at ungfólk hava eina slíka nýtslu tað koyrir pengar í umfer í samfelagnum og hava tey lesandi nokk til eitt ungdómslív uttan at skula arbeiða alt for nógvi síðurnar av so eru mínar royndir í øllum førum at tað hevur positiva ávirkan á hvat tey fáa burturúr lestnaðinum eitt annað er at næsta ár verður eitt øgiliga spennandi ár tá fleiri týdningarmiklar verkætlanir verða lidnar tunlarnir norðurum fjall eru eitt fámjinstunnilin er eitt annað og tað er eisini lagt upp til at hábygningurin verður liðugur næstár tað verða stór frambrot í okkara samfelag sum fer at gera stóran mun tá ið vit hugsa um ein haldføran gerandisdag hjá fólkinum í føroyum í langtíðar løguætlanini sum útgangsstøðið verður tikið í síggi eg eisini at hvørki tjóðleikhús randfararskip ella vaktaribjargingarskip eru nevnd tað er nakað sum vit nokk eisini mugu taka støðu til tey komandi árini umframt alt hitt sum verður nevnt eg leggi eisini til merkis at øktu gjøldini fyri rættindini hjá ali og fiskivinnuni sum eru vegis ikki eru tikin við í frágreiðingina frá fíggjarmálaráðnum men hinvegin so er tað nokk nokk eisini natúrligt tá ið tey ikki eru komin í gildi enn og tey verða so nevnd undir teimum átøkunum sum skulu betra um úrslitið og so eru nøkur tøl sum fíggjarmálaráðið vil hava okkum at síggja og leggja merki til tað eru serliga nakrar játtanir á heilsu og almannaøkjunum sum verða tiknar fram har til dømis heilsutrygdaveitingar standa til at vaksa við fýrs milliónum fram til tvey túsund og áttaogtjúgu fari iki at rokna prosentihar tað var rættiliga nógv og og at fólkapensjónin veksur við umleið hundrað og hálvtrýss milliónum í sama tíðarskeið vit skulu sjálvandi hava góðar tænastur á hesum økjum men tá ið vit nú eru í gongd við at gera átøk sum skulu betra um inntøkurnar hjá landskassanum so gevur tað eisini meining at hyggja eftir átøkum sum tryggja at vit fáa nóg nógv burturúr teimum pengunum sum verða brúktir til dømis við at útvega og byggja størri og effektivari oyndir á almannaøkinum men tað er nokk eisini meira enn tað sum skal til nú eri eg spakuliga byrjaður upp á punkt tvey sum ætlanin var at koma inná sum var um tey politisku átøkini eg eri ikki sjálvur tilhangari av at mann skal hava for nógv fokus á botnlinjuni á einari einstakari fíggjarlóg men vit skulu hinvegin hyggja eftir hvussu sær tað samla út yvir fleiri ár og hvussu tryggja vit strukturar í samfelagnum sum gera at tað sær javnari út tá ið vit taka nógv ár fram tí fái eiki ilt í búkin av at avlopið næsta ár kanska ikki verður so stórt nú ein stórur partur av teimum pengunum sum undanfarna samgonga ikki náddi at brúka til íløgur skulu brúkast men yvir tí má sjálvandi javnvág vera í tað er eisini greitt at pengar skulu brúkast til at fremja nøkur átøk sum samgongan hevur sett sær fyri tvey stór átøk eru lønarlyfti til nakrar bólkar umframt at ein skattalátti skal veitast tlágog miðallønttað kann hava ta avleiðing fyri landskassan at nýtslan í samfelagnum fer upp og at summi fara at arbeiða meira men meiningin er grundleggjandi at tað skal vera meira liviligt at vera ein vanligur lønmøgtakari í føroyum tað sama ger seg galdandi fyri pensjonistarnar har meiningin er at tað skal liggja meira eftir um tey ynskja at halda fram at arbeiða eitt sindur tá tey hava rokkið ásetta pensjónsaldrin hann fer at hækka komandi árini pensjónsaldurin og yvir tí skal hann kanska hækka meira enn tað higartil er lagt upp til at stytta arbeiðsvikuna er eisini eitt átak sum allarhelst fer at síggjast aftur búskaparfrøðingurin kekns sum tey flestu okkum kenna fyri at siga nakað sum líkist saman frá almennari síðu skal stimbra búskapin tá hann er við at steðga upp og a mann skal royna at halda aftur tá nógv fer er á búskapinum ja sum vit øgiliga sjáldan um nakrantíð hava fylgt ja tannkekns hann segði í nítjan hundrað og tretivu at við tí framgd sum mann kann ænta vænta sær tey komandi hundrað árini so verður tað í tvey túsund og tretivu soleiðis at tað ikki verður tørvur á at arbeiða meira enn fimtan tímar um vikuna eg veit væl at vit seta størri krøv til tað materiella enn mann gjørdi í nítjan hundrað og tretivu men tá ið vit hugsa um at arbeiðsfjøldin nærum bleiv tvífalda aftaná seinna á heimsbardaga tá kvinnurnar í nógv størri mun gjørdust partur av arbeiðsmarknaðinum so er tað onkursvegna undarligt at vit framvegis hava eina fjøruti tíma av arbeiðsvika sum standart eg skilji væl at fólk hava spurningar um hvussu ein stytt arbeiðsuiklað skal hanga saman men fyri tað um arbeiðsvikan verður stytt so merkir tað altso ikki at tað verður forboðið at arbeiða meira tað fer framvegis at bera væl til at taka eitt eyka tak sum summi elska at kalla tað tí vænti eg at búskaparligi missurin ikki verður so stórur sum nógv tosað um samstundis sum eg vænti at lívið hjá heilt nógvum verður meira haldført tá tey fáa eitt sindur meira tíð í gerandisdegnum og so koma vit til tað síðsta punktið hvussu nógv leggja vit í hesa skipanina við játtanarkørvum kørmum tá børnini og eg av trýoyndini veruliga valdsa apparatinum í føroyum mikal bolsen lært podgaard møller og bárra stein nielsen fyri einum tveimum árum síðan blívu rend til hús at arbeiða og ganga í barnagarði so settu vit okkum niður og gjørdu nakrar reglur su vit ikki dagliga endaðu í einum stríði um hvat vit skuldu brúka dagarnar til tað var ikki so lætt at koma til eitt úrslit sum bæði børnini og eg hildu vara ordiliga gott men vit komu á mál vit blívu til dømis samd um at vit skuldu vera úti minst ein tíma um dagin og at kømurini hvørt kvøld skuldu vera ruddilig tá ið dagarnir so komu og vit vóru komu fórbí sjálva gleðin av at fara eitt sindur seinni upp um morgunin so gekk tað brádliga verri við reglunum eldra dóttirin helt til dømis at vit áttu tikið allar reglurnar upp á nýggjum so vit til dømis tóku hætt fyri at tann summar dagar regnar ordiliga illa og at tað er rotið at vera úti tá ið tá ið tað er samstundis sum tað dúgliga varð ført fram at tað eri ikki nøkur grund til at rudda kømrini hvønn dag tá man óruddar tey aftur morgunin eftir allíkavæl eg sigi ikki at játtanarkarmarnir eru sum ein symbolskur koronasáttmála millum foreldur og børn men eg haldi onkursvegna at tað sigur eitt sindur um hvønn týdning øll tann politiska skipanin leggur í karmarnakloppa lítju hundrað tiv tí etaat minutt okkurt ártur ger so væl ja at tað sigur eitt sindur um hvønn týdning øll tann politiska skipanin leggur í karmarnar at landsstýrið gjørdi av at leggja karmarnar fram samstundis sum eitt tað týdningarmesta uppskotið til at økja um inntøkusíðuna uppskotið um tøkugjøld á alivinnuna var til fyrstu viðgerð í tinginum samstundis sum øll tingfólk uttan eitt valdu at vera her í tinginum heldur enn at fara til framløguna frá fíggjarmálaráðnum eg havi ikki verið við til eina viðgerð av játtanarkørminum fyrr og summi tosa um at tað fara broytingar fram í føroyskum politikki í hesum tíðum so kanska verður øðrvísi hesa ferð men lat okkum síggja tí skulu vit brúka karmarnar til nakað konstruktivt tá ið vit koma til hestar so mugu vit í øllum førum nú geva teimum eina góða viðgerð og tað haldi eg at vit skulu royna í fíggjarnevndini og í tinginum annars takkfyritak fyri so er tað onkur viðmerking jenis a rana ger so væl
nei eg vil líka bara viðmerkja hatta har at tá tað blívur sagt at ódn uttan eitt tingfólk valdu at vera í tinginum okur valdu ikki at vera í tinginum okur eru vald at vera í tinginum takk fyri
akk fyri so er tað
eru okkurt stovn hjá søgum ja tað hevur jens og rana fullstendiga rætt í at vit eru vald at vera í tinginum men tað sum eg vildi í hasum tað var meira at vísa á at onkursregna so er tað onkur ting sum klassja sum gera tað at at onkur at tað blívur eitt sovorðið mismakki ímillum javna hvat fyri týdning hava seg karmarnir tá ið eitt mál sum er sera týdningarmikið er í tinginum samstundis
takk fyri so er tað bara minna tingfólk á at tey skulu viðmerkja hvussu teir skulu svara og ikki ikki tosa saman á tinginum
ja eg haldi at hesir her karmarnir eru allíka góðir teir senda eitt øgiliga sterkt signal eg haldi ikki eg kann minnast at framskrivingarnir fyrr hava verið seks og tólv prosent so kanska tað stør sta signalið sum verður sent akkurát ú ta tað at kanska skulu vit á einam sleinkingu nakað skjótt tí at tað hetta er øgiliga ógvusligt og heru stórar avbjóðingar fyri framman sum vit eru noydd at loysa saman so illa so

jákustovu ger so vætað er púra rætt at vit mugu taka eina veruliga støðu til man siga tær strukturellu avbjóðingarnar sum eru í búskapinum men samstundis so kunnu vit ikki fara inn og siga tað at her skal eingin vøkstur vera yvirhøvur tí tá vita við hvat hendir altso tá verður eg vatki onkurvevsta nakað um gradir tannagrugg men altso tað er tað verður tað verður ik
gott takk fyri so var næstur á at røða hanna jensen ger so væl
ja vit hava eitt uppskot til samtyktar til viðgerðar í dag og tað er hesir játtanarkarmarnir og sum ein viðmerkjari nevndi beint nú so eru tað týdningarmiklir um ikki annað sum eitt signal og ein áminning hálvegis íðan fíggjarlári tað er so kanska eitt sindur øðrvísi í ár við sum kortstaðnini samtykt fíggjarlógina fyri trýogtjúgu men har sum gongdin nú vit skulu fyrireika okkum til at gera fíggjarlóg til komandi ár at vit kenna fortreytirnar væl og virðiliga at vit fáa tilfar sum ger at vit kunnu hugsa um tey átøk sum eru neyðug so tað er tað er týdningarmikið at vit hava eitt eitt tílíkt amboð og samtykti ljóðar soleiðisnar at við hesi løgtings samtykt tekur løgtingið undir við at samlaði útreiðslukarmurin á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og fýraogtjúgu verður sjey milliardir tvey hundrað og fýraoghálvfjerðs milliónir komma fimm og á rakstrarkarmurin verður seks milliardir fimm hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónir komma seks milliónir mma komma seks krónur og og so er tað løgukarmurin verður seks hundrað og fimmoghálvfems milliónir komma níggju og at samlaði inntøkukarmurin verður hesar her gott sjey milliardirnar tað er tað sum vit eftir ætlan fara at samtykkja tá vit samtykkja hesar her fíggjarkarmarnar og so hava vit fingið eina rúgvu av vitan frá fíggjarmálaráðnum sum liggja til grund fyri hesi tøl

fyri tað fyrsta so verður tosað um at endamálið við framskrivaðu játtanarkørminum fyri fýraogtjúgu áttaogtjúgu er at framskrivingarnar vísa mettu og framskrivaðu gongdina í útreiðslum og inntøkum landsins næstu fimm árini við galdandi lóggávu og verandi virksemi og har ið liggur so nakað sum ikki er sagt at ja mann kann jú eisini broyta lóggávu og mann kann broyta virksemisstig og eg haldi at tað er tann tráðurin sum verður tikin upp til endan í hesum her fyrsta partinum har sum tað verður tosað um at tálma har sum tað verður tosað um átøk tí at framskrivingarnar frá fýraogjúgu til áttagtjúgu vísa at landskassin fer at hava hall í fýraogtjúgu g og fram til við seksogtjúgu og tað er sjálvandi ikki so stuttligt hjá okkum sum sita í samgonguni nú at hava fyri framman tá ger tað at vit ordiliga mugu fara at hugsa um hvussu vit skulu venda tíð men at framskrivingarnar samstundis vísa at tað verðurvent tíl javnvág í sjeyogtjúgu g avlopi í áttaogtjúgu og tað vil siga hatta vísir kanska á nakrar ymsar ymisk svoyggj sum mann kann koma eitt sindur inn á eina løtu og so eru tað hesar her óbrúktu løgujáttanirnar støðlingarnar fyri trý hundrað milliónir sum sjálvandi spæla ein leiklut í hesum her hesari skipanini og tað er okkurt sum bendir á at landið leggur nógvar ætlanir men fær tær nokk so seint settar í verk tað benda hasar trý hundrað milliónirnar milliónirnar í støðlingum á tað eru ikki øll orsøkin mentað er nakað sum bendir á tað

so er tað fortreytirnar sum hetta alt byggir á og og tað verður so t listað upp men eg havi hug at nevna til dømis rentustøði og oljuprís at har er framskrivað við at rentustøðið hækkar nakað afturat í trýogtjúgu og so fólkavøksturin tí tað sum stendur her tað er tað at metingar av útreiðslugongdini út frá kendum viðurskiftum sum hava havt við sær virksemsbroytingar liggja til grund og har vita vit til dømis at tað vórðu fæirri fødd í tvey túsund og tveyogtjúgu og fleiri deyð í tvey túsund og tveyogtjúgu og at faktiskt orsøkin til fólkavøksturin tískil er tilflyting og tað er týdningarmikið faktað at hava hetta sær mann meiri o um yvir á síðu fýraogtjúgu til fimmogtjúgu eitt annað sum er týdningarmikið at hava í mentu eisini tá tað kemur út tay seinnu árini tað er tað at tað verður framskrivað í ársins prísum í tvey túsund og fýraogtjúgu men at frá fimmogtjúgu til áttaogtjúgu v framskrigu í førstum prísum og tað merkir so at tað er eingin lønar ella

so kemur alt hetta virksemi sum sum sum verður lýst og har ætlað e bara at taka okkurt fram har stendur til dømis um fólkaskúlan at lønarhækking er framskrivað í tvey túund og fýraogtjúgu og framskrivið eisini við hægri pensjónsútreiðslum mhar stendur einki um nakað nýtt virksemi at fíggja nakað nýtt virksemi tað kann gott vera tað verður tørv á tí tað meti eg tá tað kemur til strandfaraskipu landsins so verður tosað umsparingina á tí farleiðini har sum sandstunnilin ella undirsjóvartunnilin til sands kemur í staðin fyri eina sigling og tað er tikið fram so og so ætlarit taka arbeiðsfremjandi tiltøk fram har stendur at framskriva er eisini við at kravda pensjónsgjaldið hækkar eitt prosent árliga fram til tvey túsund og seksogtjúgu tá komið upp á tólv prosent og har kemur kanska ein tanki um hvørt man eigur at hækka tað upp aftur á fimtan prosent tað haldi eg er áhugavert at viðgera tað bleiv jú lækka niður á tólv sum kunnut

tá vit koma til løgurnar so er ein langur listi av fantastiska spennandi løgum og her vísir tað øgiliga týðiligt at vit byggja á herðarnar á hvørjum øðrum tað sum er áhugavert er tað

hon hfrúan hon hevur lagt hetta her hesar karmarnar fram og hetta her er hvussu ein máti at at krita banan upp hetta er tað sum er í ger hetta er tað sum vit hava fyri at haldað okkum til og vit hava fingið samfelagið litið uppi hendir eisini av undanfarnu samgongu og tað sum er í gongd nógva tíð verður listað upp her til dømis tunlarnar um fjall har verður tunnilin til dalsnevndur fámjinstunnilin men har stendur nemliga at

sum tað gongur so verður nýggja farleiðin til fámjins liðug á sumri í fýraogtjúgu men at tann til dals verður mett at taka til seks til sjey ár og tað er eisini eitt ting sum pá onkran máta krevur ná støðutakan ha at at mann má kanska skunda tað eitt sindur meira og so er eitt nevnt um bústoðurnar tað er jú eitt arbeiði sum koyrir men har har er ein ætlan løgt inn at landsstýrið hevur sett av hálvtrýss milliónir árliga til nýggjar verkætlanir frá fýraogtjúgu til áttju og at tað verður fyrireikað nú og har havi eg so tann spurningin hvussu avger mann hvar hesir ymisku stovnarnir liggja eg kann e hvussu her staðfesta at bara frá einum lokalum lokalari vitan at ikki ein n ikki ein einasta er staðsett til í sentralu esturkommunu bara viðmerking

tá ið vit koma til inntøkurnar so fáa vit tað aftur rita í stein ella svart ág hvítt her at størstu inntøkukelduna hjá landinum eru vanligi landsskatturin meirvirðsgjaldið sum er umleið trýss prosent av samlaðu inntøkunum og tá tað tað snýr seg um tað vanliga fólkið av øllum teirra arbeiði av øllum vørum og tænastum sum tey keypa og hatta har er bulurin í tí føroyska samfelagnum so er tað felagsskatturin hann er settur nokk so varliga verður sagt og kans kanska spyrja hvat er tað grundað

og so verður sagt at vit ikki kunnu vænta nakað serstakt vinningsbýti til dømis frá banknordik í tvey túund og fýraogtjúgu vit koma har til at vit skuldu hava skaffa okkum nýggjar inntøkur vit hava nøkur átøk á síðu ellivu hettar at mann fer at skaffa eitt sindur meira inntøkur gjøgnum veiðu og tøkugjøld men síðan kemur hesin síðsti partuin um at tálma og at vistmann ætlar at hava nýggjar rakstrarraðfestingar so verður neyðugt at hækka átøkini samsvarandi tí vit mugu skapa fortreytir fyri at skapa nýtt í hesum samfelagnum vit mugu skapa meira virði og tað snýr seg øgiliga nógv um tað vinnuliga frælsið einstaklingarfrælsi ogtjóðarfrælsi í teimum trimum frælsunum liggur ein eitt ríkidømi til at skapa meira og har er tað soleiðis at fólkið í føroyum er tað fremsta aktivið til at fáa skapt hetta her og so hava vit so sjávandi tilflytararnar tíðin gongur skjótt og har er tað átøkini fyri at varðveita okkara mentan og mál samstundis sum vit vaksa í løtuni í stóran mun eisini av tilflytarum og at læra tey okkara mál at innklodera tey okkara samfelag og so arbeiða meira við vinnuligum vøkstri og har er tað áhugavert at at tað verður sagt at í sambandi við gjøldini sum koma inn so skal ein partur verða til gransking og har haldi eg tað er rættiliga týdningarmikið at tað er miðvís gransking fram ímóti stórum virðisvøkstri sum kemur í fokus hatta var tað er noddi takk fyri harraform
takk fyri so er tað í hondal við einum viðmerking
ger so væl ja takk fyri tað kann eg fyri eina góða røðu men eg má siga tað at ofta t eg hoyri hesir her síðsti listaflokkarnir hava framsøgurøður so er ter øgiligai oftani heta her við attaka pengar inn frá øllum øðrum til at nøkta ein ein vøkstur alli tíðina ei vaksandi vøkstrur alla tíðina men tað vevður einki tosað um rationaliseringar efektiviseringar strukturella broytingar tað sum skal til kanska fyri at fáa samfeagi it sindi bíligar at reka tað undrar meg eit sindur altso mann tosar bara um at brúka og brúka og brúka men tað er einki sum liggur í kortinimup á tað at mann skal at mann skal rationalisera ela efektivisera ella gera bygnaðin í tí almenna sektorunum og har sum okur hava síðsta vøksturin kanska eitt sindur annaleiðis enn hann er í dag
takk fyri
tá hann er jensen gerst væl takk fyri eitt formaður og eg takki jóan dahl fyri viðmerkingina tað er rætt og tað er gott at fáa slíkar áminningar tí tað er tað er tann størsta avbjóðingin hjá ein og hvørjum sitandi landsstýri í løtuni tað er at finna útav hvussu vit kunnu fáa ta tænastuna sum vit vilja hava í okkara landi fyri kanska færri pengar enn hon kostar í dag og tá tosa vit um tær almennu tænasturnar hvussu kann tað vera gjørt eg havi ikki svarið uppá tað men tað má vera nakað sum at seta sær fyri tí tað kemur ikki av sær sjálvum at tálma útreiðsluvøkstrunum í tí almenna goyranum og har verður gjørt so øgiliga nógv gott so hvar skal mann fara inn og og og arbeiða við tí so sum vit fáa tálma tíð samstundis sum vit gera átøk fyri at skapa virðisvøkstur í vinnuni og at fólkið líkasum setir nakað í gongd uttan uttan at tað almenna skal vera uppi í øllum tað verður har øvilsi verður hjá okkum eingin ivi um tað takk fyri at
takk fyri so er tað steffan klein poulsen sum har orðið ger so væl
tá vit tosa um fíggjarlóg og tá vit tosa um karmar so er tað primerkt raksturin inntøkurnar og seinastu íløgurnar við soeis yvirskipað diskutera eg ætlaði at koma inn í hinn á hesi trý viðurskiftini og byrja við rakstrinum ø og tað er tað er afturvendandi at vit peika út at raksturin er forhøgur hesum kørminum er hann seks komma seks prosent fyri allar greinarnar samla sæð og tað virkar øgiliga høgt og og fleiri hava víst á hetta her jamen her mugu átøk til fyri at fáa avlop men eg valdi se eisini hyggja eftir einstøku greinunum altso ráðunum og og her má eg prika eitt sindur til til framsókn sum sum hevur meldað kanska sterkasta út við haldføri so er tað jú nettupp fíggjarmálaráðið og lógarmál sum sum vaksa mest ávøkist við átta komma trimum prosentum og níggju komma trimum prosentum meðan teir stóru postarnir barna og útbúgvingarmál heilsumál og analmannamál eisini liggja rættiliga høgt men liggja ímillum fýra og og seks prosent so har er har er nógv at taka fatt í í ravunum hjá hjá nettu framsóknarumboðunum

fyri halda fast við rakstrinum so er tað teir s als teir stóru postarnir eru skúlu og útbúgving sum tann fyrstu og so heilsa og eisini almanna mál og tað verður ferð eftir ferð tosa um strukturellar broytingar og vil mann nakrar strukturellar broytingar jamen so má mann inn í inn í hesi økini tí tað er her teir ja teir stóru pengaposarnir fara til men ja spurningur er hvat mann vil altso vit ynskja jú øllum em skúla at vit ynskja øll eitt gott heilsuverk vit ynskja ein sterkan almannasaktor eisini men men tað kann tað kann væl hugsast at at kunnu rationaliseringar gerast øhog afturat teimum sum verða vevrð fleiri játtanir nevndar góðar tíggju sum hava størstan rakstrarvøkstur so verður tænastamannaeftirlønir eisini nevndar og har er tað sjey milliónir krónur nú nevndi eg ráðið hjá ruttvang fíggjarmálaráðið eg undraðist veruliga á at at vøksturin var so stórur og mín spurningur er hvar hvar koma hinar sjeyogtjúgu miliónar frá altso sjey milliónir stava frá tænastumannaeftirlønum men har er ein vøkstur upp á umframt hetta sjeyogtjúgu miliónir afturat tað tað virkar øgiliga ógvusligt serliga tá mann hyggur eftir tír prosentvís

hvar stavar vøksturin annars frá altso tá vit hyggja eftir heilsu almannamál og skúla hso verður nevnt fleiri ferðirnar og eg haldi tað kundi vit útgreina eitt sindur meir at mett nettu tilgongd av brúkarum liggur aftanfyri hesim tølini og so verðurnevnt at javning eisini á trý komma átta prosent er orsøkin til henda vøksturin sum sum er sum eru rættiliga stórur og tað botnar í í í í lønum og og prístalunum otil dømis hygra fólka pensjónum so er tað hendan javningin á trý komma átta prosent sum er tann størsti parturin altso ein vøkstur á fimmogtjúgu komma fýra milliónir men so eru fjúrtan milliónir eftir og er tað stava ta talið frá at mann metir at t so nógv fólk sum koma inn í skipann afturat tað hevði veriðtaðher veður gott at fingið útgreina taka vit heilsumál so er tað hábygningurin sum førir til økt virksemi og har nevnir mann aftur fólkatalið og samansetingina eisini og og heilivágur verður verður eisini nevnt til skúlaútbúgving er tað fviðmerkti læraralønir men har hava vit í undanfarna valskeiði valt at raðfesta millum annað námsfrøði sjúkrarøktarfrøði og og onkra aðra útbúgving afturat og tað merkir milum annað økt virksemi til fróðskaparsetur føroya so tað eru eisini okkara egnu raðfestingar sum sum trýsta henda raksturin upp men vit mugu bara staðfesta at hann er rættiliga høgur men ruttvang kunnu er ambitiøs í fíggjarmálaráðnum hon sigur at rakstrarvøksturin ella vit skuldu sygta eftir at hann ikkiskal fara upp um fýra komma fimm prosent og tað vil siga at út frá hesum kørminum so skulu vit skava tvey komma eitt prosent stig av vøkstrinum sum vit síggja í hesum uppskotinum og tað svarar til hundrað og tretivu milliónir og ynskti nátt hesum málinum til komandi fíggjarlióg fíggjarlóg so er ta hundrað og tretivu miliónir vit skuldu skarva av ogtað er tað er ein rættiliga stór upphædd men tað verður so skotið upp at mann skarvar um ikki annað tretivu milliónir um árið men taðer vísti seg at vera øgiliga ringt bara koma har upp til at finn hasar tretiv milióninar so tað verður spennandi at síggja um um samgongan og politiska skipanin klárar at standa saman um tað men her má eg eisini nevna í samband vi rakstrarvøksturin onkur annar hevur longu nevnt tað men tað eru so ótrúliga nógv ynski eisini frá hesari samgonguni sum longu hevur spælt út við einum lønarlykti mann ætlar ætlar at stytta arbeiðsviklarnar í sjeyogtretivu tímar skattalættin veðurlagsmálini skulu nogast og har har er tað ógvusligar upphæddir sum fara til stuðul ikki at gloyma elbilarnir sum mann næstan fær marren av tá man hugsar um hvussu tæðr upphæddur fara bara til tað átakið ø og hyggur mann samgonguskjalið er øgiliga yvirskipað men hygg mann í væl skráirna hjá hjá samgonguflokkunum sum bara fer at nevna okkurt afturat so ynskt mann at at ung skuldu fáa frían tannlækna upp til einogtjúgu ár lítlar fyritøkur skulu gjalda minni og og mann kundi tikið nógv átøk afturat so ynskini eru næstan óendalig og tí veru tað ikki lætt hjá ruttvang endiliga at at náa hesum málinumá fýra komma fimm prosent men tað er so tað málið fíggjarmálaráðið í rutvang a átti hevur sett sær vistuvit flyta okum yvir til inntøkurnar so er tað jú tann vanligi skatturin og mvigi sum faktiskt er bulurin í okkara inntøku altso í landskassan tí eru trýss prosent sum koma harífrá

vinnan annars kannmann siga so í stóra trekkum sum betalir hitt fiskivinnan og alivinnan skula so gjalda meir ømissu uppskotini verða samtykt sum liggja í løgtinginum htað gevur í brotu tvey hundrað og áttaogtretivu miliónir eg haldi tað er komandi ár og tað merkir so av tí at kommununar skulu hava ein part so nettu hundrað og trýogfýrs milliónir krónur í landskassanm tað er ein rætiliga stór upphædd og og har havi egeg hug at undirstrika aftur hví hví kunnu vitikki lata vinnuna vaksa sum serliga alivinnan sum ger rættiliga stórar íløgur í løtuni og hevur stórt potensijalið fyri at vaksa eg haldi at mann mann tekur ísir rívan til við at taka so stórar upphæddir inn og tær inntøkurnar eru ikki serliga stabilar vita áðen ikki hvussu stórar tær inntøkurnar verða um um tvey trý fýra og fimm ár altso tað tað kann sveiggja øgiliga nógv so verður spurt um um andstøðan hevur nøkur hugskot til til sparið tiltøk og er ongantíð stuttligt at at skula faraí holtvið at spara hmen har vil eg siga at tað er fyrst og fremst samgongan sum er hevur ábyrgdina av tí ella sum hevður føratroyggjuna og vit gjørdu nøgur síðsta valskeið og tað lukkaðist ikki serliga væl tað vóru tey heilt fáu sparitiltøkini sum fóru ígjøgnum og kritikkurin var øgiligur bara av tí einum sparingini sum faktiskt kom ígjøgnum av andstøðuni tá men mann kann eisini vísa á inntøkumiss og har hava vit í miðflokkinum víst stóra ónøgd við tann rættiliga stóra inntøkumissrin vit fáa av at stuðla elbilnum so ógvusliga sum vit gera í dag eg haldi eg haldi ikki eg haldi ikki fólk blivu greið yvir hvussu hvussu stórar upphæddir landskassin missir fyrr enn vit viðgjørdu málið hesar ferðirnar har har mann næstan bara hevur hugsað um mvig fólk tey hava tosað við við føroyingar um hefta her so halda tey faktiskt at at landið bara eftirgevur mvigei men skrásetingargjaldið er nógv tann størsti parturin og hygg mann í fíggjarlógina og hygg mann hvat hvat fíggjarmálaráðið hevur væntað væntað at fingið inn í skrásetingargjaldið so hevur tað lakt su raktsur ræðiliga langt við sínar a eghaldi mann er undirmett hvussu nógvar tíggju tals og kanska hundrað tals milliónir er farnar út nettupp av skrásetingargjaldinum og har hava vit roynt at ela givið hesari samgonguni eina hjálpandi hond við at skapa ja hesar miliónar saman men tað vildi mann ikki og mín spurningur er so eisini nú tíðini við at renna út

í sambandi við øll hesi átøkini mann fer øgiliga harðliga eftir alivinnuni mann fer øgilga harðliga eftir fiskivinnuni og so sigur mann vit skuldu spara tretivu miliónir aðrastaðni tá vit viðgjørdu nettupp hetta her við elbilinum so so sóknaðist vit eftir eium til dømis einum príslofti sum um ikki annað eg kundu settu ein ein góðan dempara á og tað havir ávirtat hoyrt um tað átakið kundi verið ein partur av teimum átøkunum sum landsstýrið annars set særsmál
takk fyri hara formaður takk fyri er onkur viðmerking og tað er frá hann jensen fyrst
tað er so væl takk fyri tær formaður ja nú var stefan klein poulsen eitt sindur runt í ymsum her og nevndi tað at fleiri av teirra tá tú undanfarnu samgongu og raðfesting hjá teimum sóust aftur her og tað gera tær jú tær sláa út og tær eru áhaldandi nú og tað vísir tað at tann sum vil haldføri og tann sum vil seta nýggjar íløgur í verk kann at brynja seg við toli og toldstoy segði einaferð at teir tveir sterkastu stríðsmenninir eru eru tol og tíð so ja tað krevst eitt tol at at arbeiða við hesum haldførinum tí tað merkir faktiskt at tú skalt niðurraðfesta okkurt og kanska sært tú tað ikki meðan tú ert tingmaður sjálvur
takk fyri so er tað steðfan klein poulsen
ja tað er rættarformaður at vit raðfesti við raðfesti nakrar útbúgvingar tað nevndi eg og tað tað slær út nú tí at mann sett til at tekur fleiri flokkar inn nú men tað er ikki orsøkin til allan henda vøksturin og so langt frá og eg kann líka koma inn á tann partur sum eg ikki náddi og tað er hetta við íløgum síðsta valskeið brúktu vit faktiskt nógv upp á íløgur og fingu hvørt kritikk fyri at gera for nógvar íløgur og tí haldi eg tað eisini áður at hoyra hvat hendan samgongan ætlar tí at vit fara at heysta fruktirnar av øllum teimum íløgum sum hann raðfesti síðsta valskeið og fleiri av teimum verða lidnar nú tunlar og annað og eitt sum er postift at siga har eisini er at har eru bara tvey innskot eftir til eysturoyar og sandoyartunlarnar samstundis sum veghaldið minkar so har verður eisini meira at gera gott við
hoyra hvønn loyst hendan samgongan ætlar sær tí at tey tølini sum vit fáa uppgivið her frá fimmogtjúgu frameftir síggja øgiliga kunstig út á fimm hundrað og hálvtrýss milliónir takk fyri so er ein viðmerking afturat og tað er frá januar
ger so væleg veit ikki um steffan klein poulsen er í skemtingarsama lagnum í dag hann segði hvussusær at rudvang var ambisiøs hon vildi bara útreiðslurnar skuldu hækka við fýra komma fimm prosentum men hennara egna ráð a kka útreiðslurnar við átta komma trý fimm og hjá floksfelagi hennara í løgmálaráðnum har hækkað tær við níggju komma trý fýra og vissi hetta skuldi hildið so hevði haldføri farið ein løgnan veg tað er blivið undirskotið á fíggjarlógini hevði verið sjey hundrað og sjeyogtjúgu milliónir vis seg orsaka eg sigi grátiheitin hjá framsóknarfólki var tað sum skuldi gingið átda
so her er alt annað enn haldførari fyri so er tað steffan klein poulsen gerv
ersvjar formaður her skal her skal strammast upp her skal strammast upp og eg sigi at ruttvang er ambitiøs eg haldi mann ja mann setir sær eitt øgiliga stórt mál við at náa fýra komma fimm prosentum og tey sum tey sum skulu tey sum skulu stramma upp eru neyttupp ruttvang í fíggjarmálaráðnum og bjarni kárasum petersen í í lógarmálnum sambært hesi tølini sum vit hava fingið her tí tey eru prosentvís dupult so stór sum hini ráðini ið annars hava ein rættiliga stóran vøkstur
takk fyri takk fyri og áðrenn næstu røðari kemur so ætlaði eg líka upplýsa hvør stendura á listanum nú síggja vit ikki á skerminum her ti johandal fyrst so kemur ruttvang so er tað karlot hergarson o er tað jakob vestergaard og til seinast aksel wilesum willemssom johannesen og fyrstu av teimum er johandal ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú er tað soleiðis at mann hevur bara fimm minuttir so ati depegransa kvat mankann taka fatur í her samband við hesa játtanarkarmar samtyktar uppskotið men mann má bara ásanna tað haldi eg ati tað er nógv neyðmari at sita í andstøðu enn at vera í samgongu og tað haldi eg at sitandi samgongan sum yviri her má nokk o ásanna tá ið nú situr við apini og skal loysa avbjóðingarnar sum eru fyri framman men eg haldi ataðer viktit at okur øll her inni saman royna at fáa sum best burturúr og fáa nakrar fornuftigar loysnir fyri hetta samfelagið so at frá mínari síðu skal eg hvussu verandi útsatta hond til at mann saman finna nakar fornuftigar semjur á hesum økunum sum eitur fíggjarmál og búskapirin hjá landinum fy at hygur mann eftir tí sum ligur á borðinum og teimum útlitunum sum er fer framman so haldi egikki að r serligahugaligt tað má eg siakurát sum er eg haldi at okur hava eina kempiavbjóðing at fáa komandi árini til at blíva fornuftig haldfør fíggjarliga ár fyri hetta landið og hyggu mær eftir hvussu pengarnir sula koma inn og hvussu teir koma inn so haldi eg eisini tað er ein ei eitt sindur óbehagiligt støðaður í at okur sita og skula brúka kanska eina lítla milliard av teimum inntykunum sum koma skula koma frá tveimum vinnum tí erplagski vinnuni og tað er frá alivinnuni eg rokni við at hendan samgongan vænta sigul at fáa meira enn hesa har fýra hundrað milliónrmar tá ey hava skrivað á játtanarkamarndi inn frá aluvinni komandi ár við teimum prísum sum er í løtuni tað tátta kanska meira upp í kanska s sjeyhundrað milliónir vverandi prísir halda so tað kanska rædtar eitt sindur av hesi her støðuni sum hon er

ein útreiðsluvøksturi sum eg roknaður til síska fýraoghálv prosent frameftir tað er altso nógvir pengar og tað átøk sum verða víst á her at skula gerast tey komar so ikki at eg at bjarga hesa samgonguni hava nakrar milliardir av tí tað tí trúgvi eg atað e viktigt at mann roynir at meir enn nakað annað kanska at fara inn og hygja upp á tey vakstrar átøk sum eru í vakstrar forðum og finna útav hvørja av teimum kunnu okur implementera og fáa set ta skinnari soleis at úgur fást skapt nakrar nýggjar inntøkur tað haldi eg er øgiliga relevant bæði kanska við menning av av matvúruframleiðslu og við við við við øðrum stórum skilagóðum loysnum sum gera tað at mann hevur onnur vinnulig bein at standa á og menni verandi vinnulig bein so esi at okur fáa nakrar nakrar størri intøkur hend í landi á sama sum annheur gjørt til dømis felagavinnuna sum eftir hondini við at blíva ein fornuftvið vinnuna eisini hjá okum her og eitt sindur alsitíeisini í mun til tann vanliga sum eitur fiskur og og aling

blokkurin statvekk er ein sera stórur partur av okara fíggjarlóg hatn er altso tíggju prosent av fíggjarlógini bata blokkurin sjálvur afturat honum koma hasar har trý hundrað milliónirnar sum danski staturin betalir fyri aðrar veitingar av øðrum slag í hesum samfelagnum so at mann frá politiskari síðu statvekk blívur við at parketelisera hann tað haldi eg er øgiliga skeivt tí at hann er ein munandi partur av okra av okra ookara fíggjarlóg statuvekk hóast tað at mann blívu við at sakka um hnn er bara trý prosent av btú hann er altur tíggju prosent av okra rakstrar útreiðslua á fíggjarlógini tað dekkar hann so at og hannver kur minkaður við við hundrað milliónum krónum í hesum tíðarskeiðnum tað skal so finnast onkura aðrastaðni ella sparast burtur so at eg haldi eisini at annað ting sum eg nevndi í míni viðmerking til hann jensen í áðni er øgiliga relevant tí er tað at mánn má tora at fara inn og hyggja upp á struturellar broytingar mann má fara inn og hyggja uppá hvussu kunnu okur fáa hetta samfelagið gjørt meira effektivt meira rationelt skulu okur virkuliga hava hetta her kempi kempi bygnavin sum okur hava og hesi her øgiligu leiðsluløgini sum okur brúka í okra okra almennu skipanum sum kanska ikki eru so efektiv sum okur halda eg trúgvi at tað krevur eina eftirmeting eina gjøgnumgongd av um okur ikki eiga at fara inn at gera nøkur fornuktið ting reintt strukturelt fyri at gera heta samfelagið meira einkult og bíligari at reka eisini tað trúgvi eg neyðugt

ílegukarmirin sum er nevndir ella íløgunum sum eru nevndur á komandi fimtan árini í búskaparfrágreiðingini so vita okur eisini tað at okur snakka um ikki iki ikki tvær og tríggjar milliardir okur snakka um ætlas ar djúgnumferðast fimtan milliardir av øllum møguligum slag so at her er ikki bara bara og eg haldi at er viktigt at okur royna frá hesum nú á tingi saman at gera tað sum best fið føroya land og fyri okra borgara ogtað vil eg viðvirkað til og vit rætta síðani hond eisini út til samgonguna at vera við til tað
takk fyri so er onkrum viðmerking hanna
jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja nú nevndi jóhan dahl virðisvøkstur og hann nevndi matvøðuframleiðslu og kann jóhan dahl kanska nevna okkurt annað vakstara øki sum hann sær fyri sær sum kann vera við til at broyta tað vinnuliga goyran á nøroyum takk fyri harra formaður
takk fyri soer liga hondaligen
gersu vælja eg haldi tað eri ymisk øki ot altso kr altso granskingur menning eru altíð eitt eitt ting sum sum eg haldi er eri er relevant at hygja uppá okur hava eina rúgvu a av dugnaligum vitjanarfólki í føroyum sum míli fáa pláss til at at at at flúgva eisini tað haldi eg sleppi ikki í løtuni innanfyri bæði infyri innanfyrði heilsuøki og onnur øki sum sum kundu verið munandi inntøku til føroya land millum annað milsinal framleiðslar vstmanor áðaru tíð av kopimosini í øðrum okur brúka nógvar pengar upá apotekspverki apoteksverki framleiðirnøkur fáproduktir men tað kundi veið nógv meir og okur hava nokk av fólki til at vera við til tag og so er tað onnur ting altso proteinor av øðrum slag sum sum mann kann gera í dag til matvøruframleiðslu íslendarnr eru sera sera dugnaligr til júst hesi tingini er at gerast hsi superpooth og okur hava sama ráður grundarlag okurhava sami møguleikar og so sjálvandi er tað grøna orkuøki sum absolutt er eitt øki har okur kunna virkuligani vera við til at skapa fleiri inntøkur tað hadig
yvir av saspua takk fyri takk fyri so er tað elsbett mersetisu
leýysdaftur ger so væl ja takk fyri og eg hugsi um hetta her við at vit skulu spara ella mær dámar líka so væl at siga effektiviserað kanska innan fyri almannaøki at mann byggir størri og soleiðisnar at tað verður kanska kemur meira tað verður meira effektivt og tað er eisini tað sum mann ír holt við í løtuni men ofta verður tað nevnt hetta her at spara úti í raðnum embætisfólk úti í raðnum men eg haldi eg eri ikki so eg haldi ikki at mann skal gera tað bara púrasta í blindum tí atið landsstýrisfólkini fara at geva avkall upp á stóran part av sínum fólki sum skulu arbeiða fyri tað tað er sum at trekkja tennara úr sær sjálvum sum landsstýrisfólk so har haldi eg at mann skal halda fast við at hava eina man sigur at ráini skulu vera væl ja tað skulu vera væl fyri og hat sklag nokka fólkitakk
takk fyri soleiðis
jóhandal ger so vælja takk fyri ja nú nevndi eg ikki ráðini burtur eg nevndi bygdnaðin sum heild almenna bygnaðin hjá okum hvussu kunnu okur gera tingini meira effektiv altso okur hava til dømis eina rúgvu av av støðum har har okur hava fólk sum kil at passa sítt døgngrift okur hava kanska trý fýra fólk sum verða passaðir av trimum fýra fólkum í staðin fyri at tay eru kanska tjúgu fólk sum verða passaði ar fýra fólkum ogsvíðari umat hugsa út um boksina her og finna út av at fáa nakrar fornuktir loysnir semligan fyri eldraøki hvussu kunu okur gera skipanirnar bíligari nú tái ommunurnar spæla tað mesta tíð men hvussu kun okur gera hesar skipanir sumur hava bíligari og hví kunn ou ikki til dømis in fyri heilsuverki fara inn og og su okur er land hví fara okusk inn at gera nakrar nakrar tryggingarskipanir fyri fólki sum soleði at mankann fáa nøkur avsuner fólkunum sum skulga til viðgerð lempar inn yvir yvir yvir trygdarskipanir ella forsigrinskipanin sum okur øgiliga nógv hav okur brúk í tag fyri at læta um kanskar í heilsuverkjunum og kanska eisini rá teimum spara har kanska lu
takk fyri so ver tað uni holm jhn

ger su vælja eg kann siga sofragt at tað sum eitur røktarsekturin og og heilsusekturin haldi eg tað er í lagi um man fer in hyggur upp á hvussu man fár loyst ta avbjóðingina um júst tann leistrin sum landstýrið leggur út í kortið er tað rætta veit eg ikki men okur eiga hvussu saman at finna útav hvussu okur fáa tað málið loyst soleiðis at okur fáa skipanin at virka sum hon skal um at fyta fólkin til økið sum han eubihov fyri at kuna arbeiða við bæði børnum og og eldri og og heilsuverki soleiðis at at at tað tíma taðh hin parturin sum hevur við við vakstrarskapan at gera eg haldi ð tað tað eigur ikki at vera so trupult at fáa hesir problemini at hesar avbjóðingar loysnar tað er in purningur at seta segniður saman og finna nakrar fornuftigar loysnir saman tí tað eru har okur kunnu ikki bara dúga upp á tað at alivinna fiskivina er tað sum skal bjarga ongur tí tað kemur eitt lítið nos eitt lítið nos í alivinnuna í dag so eru okur regulersagt áafturpartinum altso fyri at brúka pentorð og tað kann ikki vera meiningin en í vælferðarsamfelagni so eri ek sa vælferðasamfelaga meir so so rapar altí hitt eisini tí erokur noyd til at hygjapá nøkur alvorligur ting er hussu mann kann fáa tingini hjá danaleis
tak fyri takk fyri bara upplýsa nú síggja vit ikki hvøri hvussu røðrarlistin sær út nú er hann eitt sindur størri eg ramsti bara upp suhvørt ruttvang karlott hergardson jacob vestegaard erhard joensen hanna jensen og aksel v villemsun johannesen og rutt vang er tann fyrsta ger so væl
ja játtanarkarmarnir eru í veruleikanum skotið til arbeiðið upp á komandi fíggjarlóg tað er ein løtumynd havi hug at siga tað játtanarkarmarnir onkursvegna krita banan upp og siga okkum hvussu landið sær út við teimum fortreytum sum nú einaferð eru galdandi áðrenn politiskar raðfestingar sparingar effektiviseringar nýggjar inntøkur eru gjørdar hetta er útgangspunktið sum vit hava til komandi

eg haldi at tað er greitt fyri teimum flestu og tað haldi eg at at tað sýnist at vera nokk so breið semja um at fíggjarstøðan hjá okkum her í landinum ella ella landsinsi finansurnar hjá landinum eru ikki heilt ø nøktandi sæð í ljósinum av hvussu leingi vit hava havt góðar tíðir í føroyum tað var eitt nos í sambandi við korona men annars hava vit havt góðar tíðir sera sera leingi øhútreiðslurnar eru váksnar øgiliga nógv og og tað vil so vera tað onkur hevur i eitt orðatak sigar tað skal taskal breiðir riggur til at bera góðar tíðir og tað tað er nokk tað sum vit síggja aftur her

tað skal eingin ivi vera um at boðskapur mín boðskapur í sambandi við játtanarkarmarnar fyrst og fremst til samgonguna er at tað er neyðugt við átøkum vissu vit skulu fremja tað í verki sum vit hava sett okkum fyri í samgonguskjalinum og tær tretivu milliónirnar sum eru nevndar her onkur hevur snakkað um at tað tað er lágt sett tað eri eg fyri sovut ikki ósamd í hinvegin skal tað eisini vera realistiskt eg trúgvi vist tað stóðu hundrað milliónir so hevði eingin tikið tað fyri fult eingin hevði tímað at gjørt sær ómak av nátt tað máli tretivu milliónir er realistiskt og so skulu vit minnast til serliga samgongulimir at tær tretivu milliónirnar skulu til fyri at vit koma upp á eitt nøktandi útgangspunkt harafturat skulu vit finna pengar til tær raðfestingarnar sum vit ætla at gera millum annað at stytta arbeiðsvikuna tað einasta sum er gjøgnumført í hesum tølunum tað er tað at ríkisveitingin er lækkað hon verður komandi ár tilsamans lækkað við hálvtrýss milliónum og lønarlyfti er tað eisini tikið hædd fyri á inntøkusíðuna tí har gera vit nakrar broytingar í inntøkunum millum kommunur og land sum ger at inntøkurnar hjá landinum verða lægri tað er eisini tikið hædd fyri í teimum tølunum sum vit síggja her tvey túsund og fýraogtjúgu men taer ikki tikið hædd fyri at mann ynskir at raðfesta innan fyri almanna heilsu skúlaverk at mann ynskir a at stytta arbeiðsvikuna teir pengarnir eru ikki funnir og tað skal vera púra greitt frá mínari síðu at tað verður neyðugt at finna teir pengarnar í fall vit ynskja at føra tað út í lívið øh fíggjarpolitikkur er frammarliga hjá framsókn tað tað er blivið argað fleiri ferði her í morgun við hesum her við við haldførinum sum var slag orðið hjá framsókn til valið í tvey túsund og nítjan og eg kann bara vera gla um at fólk minnast tað slag orðið tí eg vil pástanda at vit fingu øgiliga nógvan kritikk fyri tað væl slag orði men eg haldi at tað er eitt av teimum væl slag orðunum sum fólk minnast enn tann dagin í dag so tað haldi eg vit kunnu fegnast um og eg haldi eisini ati eg fornevniliga heilt klárt at veljarin hjá framsókn hevur púra greiðar væntanir um at vit føra ein skynsaman fíggjarpolitikk hetta valskeiðið eg veit væl at tað er nógv trýst á vælferðartænastur og eg hoyri samgongulimir tosa um tað sum hann ætlar at fáa framt hetta vælskeiðið og har eru vit viðspælarar upp á allar mátar í framsókn men eg má eisini siga at tað gongur ikki eg skal ikki siga at t ikki gongur ein dagur men tað gongur tae sjáldan at eg gangi ígjøgnum býin í havn ella gangi ígjøgnum sms í havn uttan at møta fólkið sum siga við mær nú mást tú passa upp á pengarnar so tað er ikki bara trýst á frá veljaranum um at fáa brúkt og og raðfest meir og meira pengar tað er eisini klár væntan hjá veljaranum um at nú mugu tit altso passa uppá og tað ætli eg at taka í í álvara tað at vera landsstýrismaður sum tað evn eitur í fíggjarmálum er ikki bara at vera ein samskipari sum skal tryggja at pengarnir verða væl býttir ímillum landsstýrisfólkini sum landsstýrisfólk í fíggjarmálnum hevur mann høvuðsábyrgdina av at tað er skil í fíggjarpolitikkinum

eg kanska hoppi eitt sindur runt her men men eitt av ein av kritikkinum sum hevur verið førdur fram her í morgun tað er tað at framskrivingarnir serliga í rakstrinum eru høgar seks komma fimm prosent og tað er rætt tað eru fleiri orsøkir til tað og og að tað fær meg eisini til at halda at vit kanska skulu tosa um fíggjarpolitikk við altso vit kanska mangla amboð tí at tølini kunnu goyma nøkur ting til dømis eru nøkrar eingangsinntøkur í ár við selliga smyrilein tilr hvussu er ætlanin at selja okkara part í smyrjilar og vit hava sent okkara part í tjaldur tað er ein upphædd til samans úti við hundrað milliónir sum lækkar raksturin í ár og tað vita væl vit væl at vit hava ikki lækkað raksturin tað sum vit vanliga skilja sum rakstur í ár við hundrað milliónum men í veruleikanum er tað tað sum hendir í fíggjarlógini tað gevur okkum í veruleikanum eina kunstaða sparing upp á úti við hundrað milliónir sum vit ikki hava aftur næsta ár vit kunnu jú ikki selja smyrjilein ella tjaldir fleiri ferðir so tað er ein av forkláringunum upp á at rakstrarvøksturin er høgur og nú var framsøgumaðurin hjá miðflokkinum nevndi at tað hjá fíggjarmálaráðnum var serliga høgt rakstrarvøksturin og tað kem mir millum annað av at í ár minkar raksturin og fíundir undir greinini hjá fíggjarmálaráðnum kunstiga mi seg somá eg siga við fimtan milliónir milliónum tí at vit selja tjaldur so tað kann gott skeikla tølini ella geva eina aðra fatan enn enn hvat veruleikin er ein onnur orsøk til at raksurin veksur ógvusliga tað er tað at lønarframskrivingarnar eru jú hægri enn teir plaga og tað kemst av at inflatiónin er so høg og so vísir tað seg eisini sum vit hava tosað um í nógv ár ferð at koma at tað kemur at vit gerast fleiri eldri og tað er jú tá ið viti gerast eldri at at viti at vit koma at brúka heilsuverk almannaverk nógv meira og tað ger at heilsuverkið blívur dýrari sjálvt við somu tænastum og tað var eitt av teimum punktunum eg hevði til framløguna at almannaverk og heilsuverk veksið komandi árum við hundrað milliónum árliga við verandi tænastustøði tá hava vit ikki tikið hædd fyri nýggjari viðgerðarmøguleikar millum annað og tað eg skal so eisini svara upp á tað kritikkpunktið hví at framløgan lá saman við at mann viðgjørdi eitt viktigt mál her í tinginum og har var framløgan nemliga løgd til klokkan hvørt yvir tíggju fyri at játtanarkarmarnir skuldu kunnað blíva lagdir fram í løgtinginum áðrenn tíðindafundin har eg sá ein misskiljing komin í sum eisini eg evði mín part av ábyrgdini sum gjørdi at fundurin ikki bleiv niðurlagdur í sambandi við tann tíðindafundin tað var ikki tilætlað at tingfólk ikki skuldu sleppa til ta framløguna tíðin hjá mær er farin eg havi fleiri ting at siga men eg fái kanska høvið seinni takk fyri
ja takk skulu viðmerkingar fyrstir bárastaðni elsin
ger so vælja takk harra formaður øh nú hoyrdi eg øgiliga greitt frá landsstýriskvinni og tað er hon tað skalhon eiga øgiliga greið altíð í sínum málborði um haldføri og ansa eftir pengunum hjá skattaborgaranum so víðari so snakkaði um at hr evar ongar raðfestingar í og tí vil eg spyrja landsstýriskvinnuna løgmaður hevur sjálvur úti og sagt at skattalættin verður latin frá fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu man náddi ta ikki í trýogtjúgu tá hann kemur í fýraogtjúgu sigur so landsstýriskvan her við at tað verður eingin skattalátti uttan at tilsvarandi sparingar ella nýggjar inntøkulógir eg veit iki um vinnan enn nú skal betala ein skattalátta einaferð afturat tær lógurnar koma nokk í gildi í ár verður eingin skattaltti uttan at tilsvarandi tillagingar verða gjørdar í rakstri ella inntøkunm
ja takk
eg haldi at eg havi verið púra greið at vit eru noydd til at finna at fíggja tey tingini vit ætla at gera okkum at gera ella tey sum vit seta okkum fyri at gera so tann skattalættin sum ætlanin er at fremja má fíggjast takk fyri
ja taggysta steffan klein poulsen
har formaður um eg sjálvur ætlaði mær at loysa heimsins trupulleikar so hevði eg byrjaði mínum egna heimi og tað er eisini sagt við onkran annan um hann spurdi hvar skuldi byrja so eg sá byrja tínum egna heimi og nú ætlaði rutt at fyrsa báttlinuna á fíggjarlóginum fyri tí hvussu fýraogtjúgu men har má eg líka enn einaferð peika hennara egna ráð út fíggja málaráðið eg haldi ikki at eg fekk øll ikki ordiliga skil upp at svara sum rottan kom við altso hennara ráð samanføroyskan ráðjáttanarkarunum veksur við fýraogtretivu milliónum harav sjey koma frá tænastummanum eftirlønum mín spurningur er so hvar koma hinar sjeyogtjúgu milliónir frá tí tjaldrið tjaldrið tað er verið tað er at inntøku síni mær vitandi eg veit ikki at vera síggja hvussu tað ávirkar raksturin takk fyri
ja takk
eg fái høvið til hatta klára tað har jú tað tjaldur altso heso her eingansinntøknar ávirka tar minka um ræksturin og tí er tað ein kunstig sparing í ár inni upp á fimtan milliónir í á fíggjarmálaráðnum sum eg ikki kann gera næsta ári tí eg havi einki tjaldur at selja næsta ár umframt tað seíerra tænastumannapensjónir rónti stutling erstutningurin veksur eisini nakað tað er ikki annars nakrar mystiskar framskrivingar í fíggjarmálaráðnum annað enn tað sum mann kann vænta tað er ikki nakur goymd raðfesting har
ja takk her eru fýra viðmerkingar eftir næsti tað er elspet mersedis gunlestót
gjørt væl ja takk fyri harra formaður bara her í tórshavn ella her í streymoynni her verða trý heim latin upp trýogtjúgu fýraogtjúgu mýran er eitt sambýli til fólk við menningartarni kvíggjartún børn og ung við autismu eg minnist at tað var eini einari rakstur uppahaldið í fimtan milliónir árliga í reynstún sum skal avloysa eiragarð er tað við í hesum roknistykkinum játtanarkarminum tí bara vit um um tað var við í hesum her takk fyri
ja takk
gers væl ruttvangtakk fyri ja taðv gott at elspet mersetis gunlesdóttur setti júst handa spurningin tað er eisini ein orsøk til at framskrivingarnar eru lutfalsliga høgar tað er tað at tað er nógv nýtt virksemi millum annað at mann tey heimini koma í gongd og eg trúgvi ikki at tað altso tað er so mikið langur bíðilisti at eg trúgvi ikki at tær tey heimini útloysa nakrar serligar sparingar aðrastaðni soleiðis sum støðan er nú tað eigur tað at gera upp á langt sigt men tað ger tað neyvan í í fýraogtjúgu pá sama máta pedagog útbúgving sum mann setir í gongd altso hetað her við man typiskt ger í einum ári mann setir virksemi í gongd mitt í árunum fyri at sleppa frá at fíggja alt árið tað slar ígjøgnum hundrað prosent har sum tey tvey túsund og trýogtjúgu stara ígjøgnum við trýogtjúgu nei við við við hálvtrýss prosentum tað er eisini ein orsøk til at framskrivingarnar eru so høgar takk fyri
ja takk so eta kaili joholm johannesen ger so væl
takfyri hara formaður hetta er lítið hugaligt etta her at lesa tað má eg siga men tað tað sigur bara hvat alvorðini eru í uppgávuni vit hava fyri framman altso øll somu tað nyttar ikki at beika tí at her skal altíð betalast og og hatta eru ræðuliga ógvusligar framskrivingar og tað r simpulten støðan í samfelagnum soleiðis sum eg skilji tað altso tað er prísurin fara til himmals allan vegin rundanum okkum og hetta er nú rokningin sum skal gjaldast eg havi eitt boð til dømis vælsignar taka sær elbilarnir koyr fullar rokning upp á hví geva vit teimum ríkastu fólkunum í føroyum ú frítta keypa elbil koyr tað inn har á inntøku sína hetta er nógv for alvorligt atta er har fórt tú longu eini hundrað milliónir altso hettað er eitt uppskot men eg blivi ikki propulerið fyri elbilar eigar men koyri taðta koyri tað vekk
ja takk í hesum væl og svang
takk fyri eg haldi tað var ein klárur boðskapi frá løgtinginum í sambandi við ta viðgerðina at mann eigur at endurskoða serliga í mun til sovorðnar serliga dýrar elbilar so tað kann gott vera eg havi í hvussu her íð hyggja at fara at eftirhyggja um tað er nøkur ting sum vit kunnu gera akkurát har uttan at vit taka burtur endamálið við tí stuðlinum annars tá ið tað verður sagt at tað er lítið hugaligt so haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit eisini bandera vit eru eitt ríkt land vit eru kanska eitt av teimum ríkasta líkastu londunum í heiminum tað eru fá støð í verðini tað er betri at búgva enn í føroyum eisini í fall tú livir við sjúku ella breki sammeitt við nógva aðrastaðni er hetta eitt gott væl virkandi ríkt land vit mugu bara læra okkum at at planleggja longru fram í tíðina og tryggja okkum at vit ikki enda aftur sum vit gjørdu í í hálvfemsunum har sum vit nemliga bara planløgd til dagin í í morgin vit hava
møguleikan at taka tær røttu avgerðirnar nú eisini fyri komandi ættarlið farin væl virðiliga so er tað árni skolast í ferð
einaviðmerking ger so væl takk fyri harra formaður landsstýriskvinnan hevur verið frami fleiri ferðinar og tosað um hetta at vit eiga at hava eitt fíggjarpolitiskt regluverk og játtanarkarmarnir er væl tað nærmasta sum vit hava til eitt sór regluverk og heldur landstýriskvinnan at virðingin fyri hesum er serliga stór tá ið mann sær at fyri komandi ár so hevur mann ein framskriving sum eiti seks komma seks prosent men so setmannana til eitt komma seks prosent tvey eftirfylgjandi skeið sum vit vita er eitt órealistiskt lágt tal tað vilsig at mann brúkar hetta amboðið haldi eg órealistiskt tað er annað hitt er ein konkretur spurningur sum eg kundi hugsað mærlandsstýriskvinnan kanska kemur lýsindurinná og tað er hetta her at hvussu stórur eigur tann almenni sektorin at vera í mun til tann samlaða búskapin
ja takk
gersovæl ruttvang akk fyri til tað fyrra hjá ornar skóli so so kemur tað øgiliga greitt fram í tekstinum at árini frá fimmogtjúgu frameftir eru í føstum prísum so tá hevur mann ikki tikið hædd fyri eitt nú prísvøkstri og tað er vanligu máti mann ger tað uppá og tað er púra rætt at tey tølini tað er í besta føri tølini fyri fýraogtjúgu sum koma at halda sjálvandi koma vit at justera tølini árini aftaná í mun til prísvøkstur og onnur aðrar ávirkanir
ja teir skulu heldur arbeiða
sensumfaren viðmerking ger so vælharra formaður ruttvang sigur at pengarnir skulu finnast halda samband við skattalættan og og tað er nakað sum eg mær dámar væl a hoyra at at mann ta mýkir skattalætta so so skal mann hava fíggingina til tað men tað reisir spurningin hvar fer mann at leita eftir hesum pengunum og nú hevur mann í ár ella í ferð við at hækka tøkugjøld og og tilfeingisgjøld og eg haldi at eg at rut vang ha rættiliga samd um tað at mann oyr ikki at áseta tey gjøldini alt eftir hvørj vallyfti mann hevur men heldur eftirhvat mann heldur vera eitt passaligt gjald men kann tað hugsast at mann fer til vinnuna eftir meir pengum ella fer mann til borgaran ella ætlar mann at spara og um mann ikki finnur pengar verður so eingin skattalatt
ja takk gevst tú væl ein trýttvang
takk fyri eg vil siga skattalættin en so eitt av tí sum vit hava havt í okkara valskrá so eg fari at strekkja meg langt fyri at kunna sett ein skattalætta í verk eg haldi eisini at tað er tað hevur stóran týdning at serliga tey miðalløntu sum vit hava brúk fyri at arbeiða í hægri brøki á vælferðarøkinum at tey uppliva at tey fáa nakað burturúr av at arbeiða meira viðvíkjandi at taka meira frá vinnuni nei eg eg haldi at tað hevði verið sera sera óheppið visu vit snærmast ár um ár skulu hækka gjøldini til vinnuna tí at nú hava vit brúk fyri eitt sindur meira her og dær og ikki klára at efektivisera at vit so bara fara eftir ella til vinnuna eftir meira fyri hvørt ár tað tað dugi eg ikki at síggja at eg fari at verðavið
ger takk fyri ja takk fyri so er næstur at røða karlot højkasun ger so væl
kongaríkið í bápinum liggur so langt frá fjallafondum siglir tú leingi og stýrir væl hetta ríkið tú vinnast kann hesa barnarímið hjá hansara draga sungu vit ofta sum børn í teimum yngri flokkum í nólsoyar skúlum og eg minnist hvussu eg ímynda mær hvussu hetta kongaríkið sá út har mátti vera deiligt hugsaði eg har er gott hjá øllum og øll hava nokk kongur bjóðaði bæði pengar og stóran garð at enda prinsessuna krúnuna og alt ríkið ja hendan barnaríma fekk ein smádrong sum eg at droyma men hon legði eisini av lærdóminum úr í meg tú kanst ikki bara droyma teg til at kongaríki nei tú skalt sigla leingi og stýra væl tú skalt vera áhaldandi og nærlagdur áðrenn tú vinnur kongaríki og prinsessuna tað er nakar sama føroysi sum eg havi her nú tá ið umrøða játtanarkarmarnar hes skal siglast leingi og stýrast væl áðrenn vit náa til kongaríkið í bápilum fíggjarligt haldføri sum er vísir framrokningin at undirskotba hundrað og trýoghálvtýss milliónir í tvey túsund og fýraogtjúgu og einki verður gjørt men um uppskotið um tøkugjald og veiðugjald sum liggur í nevndini verður samtykt í nøkulunda verandi líki og prísirnir halda seg so kemur tær hetta at dekka holið her og nú men tað er einki varðhaldin loysn tað er einki haldføri um vit bara taka meira og meira inn frá vinnuni fyri at tetta holið í hví hava vit hetta undirskotið í bestu tíðum eg tori at pásanda bestu tíðum sum vit nakrantíð hava havt í føroyum tað hevur verið nokk til sum mann hevur bara brúkt og brúkt einki fíggjarligt reglverk hevur verið sum kunnu hava hildið politikarum aftur tað hevur verið fríði baðnið um at so mann siga tað hevur verið brúkt og einki hevur gjørt fyri at tálma útreiðsnar politikararnar hava ikki verið so uppgávul vaksnir og hyggja vit til dømis eftir løguútreiðslum so eru heila sjey hundrað milliónir á næsta árs fíggjara í hesum árs fíggjarlógini tað flestu av hesum eru bundnar frá undanførinum samgongum og fyri at undirstrika at vit hava bara játtað í flang so ikki minni enn trý hundrað milliónir upp í støðleiðar áðrenn frammanundan tað játtaði so nógvir pengar undanfarin ár at byggivinnan hevur ikki klárað at brúkt tað hetta átti at givið stovt til eftirtankur vit hava oyst so nógv upp á tallerkin at vit klára ikki at eta undan tað er oyðsl til tann fimta deyðsending vit burdu tit burdu skamað tykkum er ikki minni enn átta tunlar á fíggjarlógini ja mann kann siga annað enn at løgtingsfólk hava fingið tunnilssjón bæði so og soog hyggur mann eftir ynskilistanum hjá landsverk sum var gjørdur í tvey túsund og átjan um at útbyggja samferð til kervið uppi á landi so er heila tíggju millión tíggju milliardir har og tekur mann tað samlaða ynskilistan so eru seytjan milliardir har og skal alt hetta her byggjast yvir tey næstu fimtan árini so er tað meira enn ein milliard um árið og tað er eitt sindur ringt at hvørji haldast fyri hvat er munur millum eina millión og eitt milliard men ein millión sekund tað eru tíggjan hálvur dagur ein milliard sekund eru meira enn einogtretivu at hálvt ár nú kann kann tað tykast sum eg eri ímóti at gera íløgir tunlar tað eri eg slett ikki men tað skal vera raskinelt og tað skal vera frakslar vinnuríkur í at gera so tunlar eru og tá ið tað er góði vegin frammanundan sum so siga altíð eg eri koyrandi so gevur tað ikki meining eftir mínum tykki tí spurningur um nytuhevv og ikki ein spurningur um neistuhevv eitt sum gevur stóra meining at geva íløgu í samferðishevnum tað er á sjónum og verður tað gjørt rætt so eru nógvir pengar at spara í raksta útreiðslum vit hava øll ein gamla niðurslittan ókonomiskan flota sum áðrenn vit vita av kann verða lagdur og ikki fær lovað loysa tað ei hevur verið gjørt fyri at brúka eitt orð frá fýrsunum ein skipapakki har vit byggja nøkur skip í seriu smærri skip til teir smáu oyggjarnar miðalstov skip til nólsoy í kalsoynni hesi skipini skulu sagt vera øllur í seriu um eina frí manna maskinuríi skal vera tað sama deilur komponenta hvønn brúkast á øllum skipinum so fæst ein stórur rakstavning beinanvegin og fyri ikki at tala um at hesi skipini verða nógv økonomiskar í framdrift og so tá vit mugu erkenna at vit hava ikki ráð til suðuroyar tunnilin so eiga vit at byggja nøkur enn stórur skip í somu seri sum skal sigla frá sandi til hvalba
vit mugu bera skilagóð og rassionellog eg vil hopa bara bara hopi at míni abbabørn einaferð mat fara at syngja fyri mær abbi mín abbi mín her komi eg aftur á ferðum at vitja teg lítlan mann frá fjalláttum og prinsessan frá bátbilum takk fyri so er tað ein viðmerking
soja takk fyri ra formaður ja takk fyri eina merkaða røðu eg beint merki í at tá ið karlah tergartsson segði so har sum tað var koyrandi har skuldi mann ikki gera hjú ikki afturát hvussu hann segði tað men eg ætlaði bara líka at spyrja karla tergarson er tað koyrandi millum funnin og gjáar kann mann definera tað sum er tað koyrandi er tað koyrandi til elduvíkar hvussu væl er tað koyrandi til selatraðar og eg kundi nevnt onkan annan veg eisini takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl karlot hergerson
ja tað er koyrandi men eg veit at tað skapar útforningar í gussur í gjógv har bøurin er so mjørki smalur og har mann hevur eitt stórt teg elementvirki og har haldi eg nýliga fór ein bilur niður av veðjaðaranum so ja men eg eri ein útoyggjamaður so eg síggi at tað hittar mest ræðsinella vera heilt ærligir at framferðsluftsbotin hann má hava tørn nú so sagt vit hava átta tunlar á og eg veit ikki hvussu nógvar viðastubbar vit hava á vit hava einki skip á fíggjarnar
bja takknikk ja takk so er neystur at røða jacobesseecuard ger so væl
takk fyri harra formaður haldføri haldføri var tað stóra orðið fyri nøkrum mánaðum síðan haldføri eg havi so roynt at lesa hetta her ígjøgnum vit síggja einki spor av haldføri yvirhøvur einki haldføri men viss okur ætla og vitsokur kunna og vissu okur skula tað eru orðini hjá landsstýriskonnuni vissu okur skula so skulu okur læra okur at hyggja frameftir nú hava okur møguleikan hví vísir mann ikki møguleikan fyri løgtinginum sum mann ætlar hví hevur mann ongan politikk hví hevur mann ongan politikk í hesum hví kemur mann bara uppá kvamsvís í tingi við játtanarkarmin við onkrum politikki í tá ið mann hevur staðið og proklamerað haldføri tað er tað sum eg iki ikki skilji heldur ikki her okur hava hoyrt tað sum niðurlag ferðaftana fer um manglandi politikk og heldur ikki her er politikkur í men vissu okur skula so skulu okur ja vissu okur skula hví ger mann hví meldar mann at so iggja út tað sum hann ætlar og skal tað er órógvan fyri okum sum sita í tinginum mann ætlar hava eg skattalætta fínt hann særsti eg aftur her mann ætlar stytta arbeiðsvikuna tað særst ikki aftur í játtanarkarminum og onkursvegna er tað natúrligt í mun til skipanina mótrokning hjá pensjonistum eisini eitt stórt tal tað sæst helskið aftur her men visti okur skula so skulu okur men hvat etað við sær og hvat erta so okvur skula vissu okur skula náa málinum sum er eitt el annað mál sum mann kallar haldføri sum mann sletki sær í hesin her og tað er tað sum eg haldi at at taðeg kanska fórið nógv at siga tær at halda tingfólk í rukku men tað er nakað so lítist í tí her er eingin politikkur í á nakran hátt men tað sum eg síggi í øllum hesum her framskrivingnum tað er ein ógvusligur lønar vøkstur rakstrar vøkstur og tað hevur tað tíverri verið í alfor langa tíð hvat skal eg viðganga hetta bórið allíkavæl tey sum skuldu steðga og fáa skil á og fáa haldføri í politikkinum tað er ikki tað er ikki galdandi her og tað er ógvusligur vøkstur á fleiri av av postinum tað verður nevnt fleiri ferðnar á fíggjarmálaráðið er vaksið við yvir átta prosentum og har hevur so landsstýriskonan roynt at burtur forklárað ymiskt men vøksturin stendur í her floksfeløgin hjá hon hevur uppaftur størri vøkstur í mun til sítt ráð yvir níggju prosent barnaungdómsráði er ein vøkstur upp á yvir fýra nøgunda motoratir heilsumálið upp móti seks prosentum vøksturin er øgiligur og umframt tað sum eg nevndi sum mann so skal hava afturat av tiltøktum sum mann hevur meld útmann skal hava okur síggja einki her men orðini eru vissu okur skula ja men tykur skulu erta ikki tað tað sum hendan samgongan skal tað skal hon væl royn og fortelj okur sum eru í tinginum føroya fólki hvat er mann vil og hvat et fyri politikkur mann ætlr at føra og serliga hvat eta fyri fíggjarpolitikkum mann ætlara føra tí tað framgongur ikki av hesum sum hann hevur lagt fyri fyri tingið til tingsins viðgerð eg havi shagt mínar meiningar um henna hesa her eftir eftir afturvendandi viðgerðina og jjáttanarkarmar sum ongantíð verður hildnir men tá ið mann so samstundis hevur tosað um eitt gjfíggjarpolitisk regluverk sum skal verða loysnum upp á alla stýring av fíggjarpolitikki hví brúkar mann so ikki fíggjarkarmarnir sum vóru roknaðir sum at vera eitt fíggjarpoliskt regluverk til komandi ár hví brúkar mann so ikki tað tað ger mann heldur ikki eingin heldur ikki í hesum uppskotinum er nakar ella lítið og einki av politikki hjá samgonguni uttan tað at pløndra plyndra fiski og alivinna takk fyri harra forma
ja takk so snið viðmerking tað er eldspælt við merkinum
usfu gersuvæl ja takk fyri harra formaður eg haldi at hendan samgongan hon skalp takka seg fyri at teir borgarligu sótu frammanundan tey soleiðsirnr e um ikki annað sum kundi tey brúka hesi árini upp á klippa snórari mann sigur upp á tað sum seinas samgongan slapp út man sigur sum settu settu í gongd í bæði tá i tey kemur til tunlar og tá i ty kemur tiymisku heiminu og annað við og men tað sum eg hugsaði um tað er at vit hoyrdu undanfarna røðara fyri framsókn sum eg skilti honum so skeyt mær hvítan fíl eftir suðuroyartunninum eg ætli at vita hvat ið røðarin ígjøgnum formannin heldur um tað at taðtað ljóðaði ikki sum tað var nøkur raðfesting
her
takk gerso væl jakuvestiguard takk fyrihara formaður nei tingmaðurinhjá framsókn skeldaði alla politisku skipanina út men eg haldi at vendi vendi kanóninum skeivt hann skuldi skelda sína egnu landsstýriskonu út tí hon ikki kann fortelja hvat eg fyri politikkur hon og hann ætlar sær føra í framtíðini tí tað er einki av tí í hesum uppskotum er eg skammist ikki yvir tað sum eg havi gjørt í politikki veit ikkihvør annars skammast av tí men mann burdi skammast at komið við hesum tá ið mann hevur tosað um og braiggið út um politiskt haldføri og sum koma við einum sovnum uppskoti í tingi sum einki einki hevur politisk haldføri at gera framtíðina hava okur møguleikan at broytast sigur landsstýriskinn við av broyt tað so vísa okur hvussu tykur broyta hana so kunnu okur fyri at halda okum til tað okur knnuikki fori halda okumt efta herk

takk fyri harra formaður til viðgerðar eru játtanarkarmarnir tað er rætt sum ruttvang landssýriskvinnan sigur føroyar er eittgott land at liva í føroyar et ríkt land eitt av ríkasta sum er í heiminum visti mann roknar uppá btu

okur í føroyum hava livið í einar áttaklokku nú í nokk so nógv ár okur hava okur eru blivin von við ein búskaparvøkstur sum hevur ligið ptú er voksi við einum fimm prosent um árið visti mann tekur aftur í nítjan hudrað g átaoghálvfems so er tað umleið fimm prosent um árið í sama tíðarskeið er eru útreiðslurnar á fíggjarlógini hækkaðar við umleið fýra ein hálvum prosenti um árið ígjøgnumsnitt tað vil siga tað er ein nokk so stórur balansi í ella nokk so góður balansi í visti mann tekur inntøkugrundarlagið sum er btu og og seti tað í forhold til til útreiðslurnar á fíggjarlógini men okur liva í eini ostaklokku okur hava fingið eitt tilfeingi inn í okara búskap tá í tvey túsund og tíggju sum hevur gjørt hetta her henda vállsama vøkstrin í btunum vissi okur hyggja eftir allari øllum teimum londunum sum okur okur liggja liggja mitt í evrusonan danmark so hava tey havt eitt ein búskaparvøkstur vissi okur taka aftur til til til umleið tvey túsund og gjynnusnitt upp á eitt komma fimm prosent um ári eitt komma fimm prosent er teirra búskapur í gjøgnumsnytt vaksin um áiri tak okur allan tann danska búskapin so er hann voksuin frá aldarskiftinum alstu frá nítjan hundrað upp til til tvey túsund og og og nítjan í miðal tvey komma átta prosent um ri men so seint sum altso tey síðstu tólv trettan fjúrtan árini er hann bara váksurin eitt komma trý prosent um ári null komma fimm prosent av teimum eitt komma trimum prosentunum eru komin beinleiðis frá rationaliseringum frá bygnaðarbroytingum tað hevurman rokna seg framtil tað vil siga tann organiski vanligi vøksturin í btunum hjá danmark hesi síðstu árini hevur ligið upp á null komma sjey null komma átta prosent meðan okur í føroyum liva ella okur í dag føroyum liva sum um at ein normalur er fimm prosent

ella haldførunum tí okur nú eru okur forvand okur fóra vand við einum vøkstri upp á á útreiðslutíðini upp á næstan fimm prosent um árið og tað sigur sjálvt tað ber ikki til tað er bara ein spurningur um tí so hevur

rent snútan í móti einum veggi og so kemur hann ikki víðari tí søgan vísir í búskapi at tá ið tú ert blivið eitt modernað útbygt land so beginnur búskaparvøksturin at avtaka tí møguleikarnir fyri vøkstri minka natúrliga og tað koma teir at gera í føroyum okur hava methøgar laksaprísir okur hava methøgar kvotur og og prísir fyri okra kvotu okur hava eina fantastiska ferðavinnu sum sum hevur givið okum nógv meira enn hvat okur bara tordu at droyma um øll parametrini eru bara á toppinum og okur fuokur agera sum um at hetta er normalurin

ruttvang segði í sínari røðu at tá ið hon gekk í býnum í havn í sms o aðrastaðni so møtti hon fekk hon ikki gingið fyri fólki sum søgdu við bið hana rutvang passa upp á pengarnar eg fari at bjóða ruttvang suður til vágs so skulja eg og ruttvang fara út á vegin at ganga og kunna ganga túr fáa bý í torgi eg rokni við at tey sum okur møta tey fara at spyrja ruttvang hvar eru pengarnir ú ruttvang tí har suður síggja okur tær ikki up á sama máta sum okur síggja tær í sms og her niðri á áarvegnum og hvar okur hyggja rundan um okkun í havn okur síggja tær ikki up á sama máta har ou skldat passa upp á at okara búskapur ikki fer í tvey at okur fáa eitt klassaa føroyar og eitt klassa tvey føroyar tí tað vildi verið tað allarallarringasta

men ruttvang sum fíggjarmálaráðkvinna kemur at fáa eitt enormt arbeiði tí fimm prosent í búskaparvøkstri tað verður ikki normalurin framyvir tað kann gott vera at tað er eitt ella tvey ár afturat men tað verður ikki normalurin tí tað er einki sum tilsigur at okur í føroyum eru so spesiell at okur skulu hava ein búskaparvøkstur sum er tríggjar ferðirnar so høgur sum restina av so effektiv og so innoativ eru ogur ikki
ja takk fyri og tann næsti at røða er hanna jensen geffa
ja eg vænti at tak orðið aftur tí her er so nógv at fara um og eg ætlaði líka at taka í at her við prísvøkstrinum so stendur tað í hesari her frágreiðingini at prísvøksturin inn á matvørum fyrst á árið hevur stimbrað føroyska útslutningin og búskapin men vanligt húsahald hava kostin ikki merkt at stórur búskaparvøkstur var í tvey túsund og tveyogtjúgu tað er nokk so viktig tá at vit tosa um hesa gott land ja og her er vøkstur og og hevur verið stórur vøkstur men men tá vanligari húsahaldið hevur ikki merkt hetta her

at flestu fólk hognir benda á at prísfólkstrin er lækkaður til eitt meira vanligt støði aftur í tvey tjúgu og tað er tað at tað er so trupult at spáa um framtíðina hatta har kann mann gera nakrar metingar um men at tað er so trupult at spáa og serliga um framtíðina sum mann plagar at siga og so koma vit til sær herum og hetta er við skuldini og tað er á síðu sekstan vit høvdu at finna tað aftur har stendur um skuldina hjá føroyskum húsahaldum og vinnufyritøkuna tá ið tað tað ikki er høgar sammet við privata skuldið í øðrum londum í velsheiminum tað er ordiliga gott at lesa men so er tað tær her tað sum vit sammeta okkum við er tað øgiliga gott ella burturbefaktið stremba enn og enn og hægri viðvíkjandi skuld tí fyri tað almenna sum verður sagt á c432 at finna tað fram aftur at føroyska egf skuldin kann metast til tretivu túsund og fimmogtrýss av btu og at tær eru nokk so góðar forseturnar í føroyum og at vit á sítt myndini so liggja vit øgiliga lágt at hon er lægri enn hjá londunum sum vit samanbera okkum við og tað er gott at lesa tað er heilt sikkurt men tá vit so koma til hesar íløgurnar so hava vit stóran tørv á íløgum til bústaðarbygging og har verður tað nevnt at har er ein øgiliga stórur fløskuhálsur tí tað er nakað við at fólkavøksturin hevur verið so stórur og vit hava slett ikki bygt í sama mun fólkatalið er hækkað við seks túsund fólkum síðani tvey túsund og fjúrtan men sama tíðar skal verða bygdar sekstan hundrað nýggjar búðoyndir ha og tað vil siga at mann er ikki bygt samsvarandi av nýggjum bústovum síðan tvey túsund og fjúrtan um lætt velur grund at umleið tvey komma fimm fólk eru í hvørjum húski og tá tað kemur tað skal so roknast inn í tað at vit hava ikki óavmarkað byggiorka í sum landinum tað hava vit ikki og vit mugu ansa eftir ikki at hækka skuldina tað er tvey hvar fortreytir sum eru so til týdningarmiklarættir hava við so at tann mann so hyggur eftir íløgu tørvinum sum er frá síðu seksogtretivu í frágreiðingini frá metur at so um mann fer ígjøgnum tað so stendur tað at av hesum listanum sum faktiskt kundi ligið klárt at fara í gongd við sum fólk hava umrøtt og hálvgum planlagt og sum tað er planlagt í langa tíð so mann ger alt tað tess næstu fimtan ár niðan men so skal mann brúka eina milliard um árið hetta hava vit eisini hálvt miðlarnar viðgera men at mann má heldur miðju ímóti er niðurstøðan at brúka hesa her fimm hundrað og hálvtrýss milliónirnar og vit liggja hægri enn tað nú og vit vita at tað verður tær ein stór býtan um hvat er tað sum skal raðfestast og hvat má bíða og tíð og tol er nakað sum vit hava fáa øgiliga nógv brúk fyri politisku

tí at eg skal hyggja eftir til dømis tí sum stendur á síðu seksogtretivu á talvuni á eitt so stendur hann rúgva nevnt har men har stendur einki um eldvíkarvegin vegin millum funning og gjógv vegin fram við konvatni á nesi sum vit hoyrdu um og hetta eru sovorðnar vegir sum ferðavinnan altso vit tosað við um umstøðugt vinnan ferðavinnan brúkar øllar nógv og fólki sum býr har tað er ikki við til dømis og eitt sum vit snakka øgiliga lítið um tað er tað at vit skulu dagføra eisini sær vegirnar nógvastu her sum eg nevndi er vegir sum eru til men sum mugu dagførast eitt minimum og so dagføringar av verandi kost kt-skipanum undir talvu á tvey altso fýra hundrað milliónir er tørvurin havbeint og so er øgiliga nógv tøl nevnd men til samla so tosa vit altso um seytjan milliardir sum helst skulu gerast tey næstu fimtan árini og tað er bara hjá landinum so kemur ein rúgva afturat nýggju hjá kommununum og tað og so aðrar sum sum ikki nýtast at ávirka lánførið hjá landinum seks komma seks mjagur og tríggjar so tað verður tíð og tol og hart stríð at raðfesta íhilsum faktiskt flotta kongaríkinum við sær skal nevna aftur tað sum karláf hergarðurin nevndi her er virkuliga gott at vera men her skal virkuliga arbeiðast fyri at fáa búskapin sterkari og haldførari og at raðfesta takk fyri frá fólkini
ja takk fyri og tann næsti at røða er løgmaður aksel willumsson johannesen
frú forkvinna jóhandal segði tá ið hann hevði orðið at tað var stuttligt at síggja t sita ndi samgongu sita við apini og jóhandal hevur púra rætt at enn einaferðar so er ta hendan samgongan sum situr við apini sjálvut ig kunu iki oygurapina um vit fara aftur til tvey túsn o fimtan tá hevði landskassin havt hædl átta ár oppíslag so fingu vit eina nýggjan samgongu ta teir flokkar a sita á samgongu nú ta eg fingu yvirskot ella vit fingu yvirskot øll fýra árini tilsamas eina komma fimm milliardir krónur yvirskotið og tað síðsta ári í tvey túsund og nítjan tá ið vit fóru í andstøðu varð yvirskotin staka hálvar miliard men hetta vendist beinanvegin til eitt rímiliga stórt undirskot í tvey túsund og tjúgu og í tvey túsund eg veit at vit hava munnhøggas um tað um tað var eitt yvirskot il l ikkji um mann sær burtur frá eingangsinntøkum frá pakk nordigg hundrað og fimmogfjøruti milliónir í tvey túsund og einogtjúgu var tað reelt einki yvirskot hesi árini nakrar fáar milliónir í undirskoti í einogtjúgu nagvar fáar milliónir yvirskoti í tvey túsund ogtveyogtjúgu samstundis so gav mær nakað inntøkulættar mann strikaði uppbossøluna tað kan han halda um at hann vil mann gav fólkapensjnistum skattalátta tað var kanska fínt nakað av lærlingum skattalátta tað ar kanska eisini fínt men mann fíggjaði einki av tær tað er eisini eria ærlisøk mann kann siga ókey fínt so mugu vit spara útreiðslunum útreiðslurnar spolaðuast að eg haldi ikki eg fari skeivur at tað var eitt sparii uppskot er heilt vælskeið frá undanfarna samgongu tað var spariupskot á hálva millión av enum fíggjarlóg p á sjey milliardir og hyggja vit eftir íløgunum sum vóru íløgurnar áðrenn tveysn fimtan nítjan millum fýra hundrað ogfýahunraðo hltrýss milliónir krónur í ár og næsta ár koma tað sannlíkt reelt at vera átta hundrað milliónir krónur og tá i við tann samgongan situr nú ikki sett eina nýggja íløgu í gongd og vit fara ikkiat eta eina nýggja íløgugongd í tvey túsun ogtrýogtjúgu av stóra

ílegur sum hann hevur gjørt og sett í gongd undanfarna samgonguskeiði uttan at gjørtar neyðugu raðfestingarnar og tað síggja vit úrslitið av nú og tá er tað púra rætt sum jakob vestergaard sigur eer einki haldføri í hesum her hevur eingin politikkur í hevur bara framskrivingar hendan samgongan situr fýra mánaðir framskivingan herpeint er faktiskt av tí sum hevur verið í politikkurin seinasta árini hetta er úrslitið to nú eru ongar eingangsinntøkur og íløgurnar av tí at man er sett nakra íløgur í verk uttan jørthon hevugu raðfestingarnar koma upp á átta hundrað milliónir í innuverandi ári og helst eisini komandi ár og tað er ein avbjóðing hendan samgongan hevur valt at taka á seg og ætlar sær at loysa tí verður eingin nýggj íløga stór íløga í tvey túsunog trýogtjúgu og eingin nýggj stór íløga itt indur betur út tíl nakar av stóru íløgunum millum annað tunlarn norður fjall og farmiastunnilin verða lidnir her er fýraogtjúgu og eisini játtanin til eysturoyr sandoyartunnilin sum er hálvtrýss milliónir árliga tann síðsta játtanin fellur í næsta ár tað ger at tað verðaitt sindur rúm fyri gera nakar nýggjar íløgur í tvy túsun og fimmogtjúgu og seksogtjúgu men vit mugu lækka íløgukarm at hava so hugan íløgukarm sum mann hevur beint nú úr havt seinastu árini er ikki skilagott av fleiri orsøkum tann eina er ati sum man brúka so nógvar pengar í góðu tíðum athan einki avlopi hevur so inniber tað tað a mann ikki hevur ráð til at gera íløgur tá tíðirnar venda og tað tá vit hava tørv á at ger íløgur tái føroyski handverkarar eru arbeiðsleysir tí tá vit skulu seta virksemi í gongd tíer nummar eitt og nummar tvey so síggja vit tað at næstan eingin íløga hjá landskassanum heldur upprunaliga og tað er ikki bara tí tð r enki skil í onkrastaðni so so framvegis tað er eisini tí tað er so nógv virksemi í samfelagnum og tá ið útboðið er nógv størri enn vinnan klárar at svølgja so fer prísurin upp so fær mann lítið fyri pengarnar ikki bara landskassin vit gera eisini tað at bæði vinnan og privatu húsarhaldini fáa minni fyri pengarnar tí at vit eru við til at seta ella yvir hita búskapin tá tað kemur til byggivinna tí er heilt einfalt for nógv virksemi gongur beint nú á fleiri økjum er tað ikki javnvág í samfelagnum tað er ikki javnvág í landskassanum tí at landskassin skal hava javnvág upp á sygd tað val sega a sja landskassin ikki hevur eitt avlop í góðum tíðum som hevur landskassan heldur ikki ráð til at hava undirskot í ringum tíð og vit skulu hava ett undirskot í ringum tíðum tað er neyðugt at hava tað men fyri at kunna hava tað so skulu vit hava eitt avlop í góðum tíð so har er ikki javnvág og tað ætlar henda samgongan gera nakað við suvit hyggja eftir inniverandi ári so er fíggjarlógin sum vísir hon eitt yvirskot um hundrað og fýraogfjøruti miliónir krónur men harumframt liggja tvey uppskot í løgtinginumú um at hækka veiðugjaldið og hækka tøkugjaldið verður tað samtykt soleiðis tað liggur so er ikki óhugsandi at yvirskotið í inniverandi ári fer at verða kanska áleið trý hundrað milliónir krónur har á leið í næsta ár er ein avbjóðing bæði ter íløgurnar eru stórar er í gongd sum mann er sáttmálabundin av landskassun men ikki fara at steðgað tað mugu vit halda teir sáttmálarnir o gera tæir íløgurnar lidnar men vit mugu hyggja bæði eftir inntøku síðuni og eftir útreiðslu sínim og tað kemur henda samgongan at gera og vit koma og leggjandi fíggjarlóg fram í heystsun kemur at vísa eitt avlop at ongan iva verð um tað og helst eitt fitt avlop men samstundis er eisini neyðugt at hyggja eftir øðrum økjum samfelagnum har tað ikki er javnvág eg haldi millum annað a sum man hyggur eftir stóra vøkstrunum vit hava havt í samfelagnumseinastu árini so er tað ikki javnvág hvar ið tann vøksturin fer í samfelagnum øh taka vit árinn vey túsn ogtveyogtjúgu so høvdu vit eina rættiliga stóra inflatión sum gjørdi tað at tey flestu føroyingarnir vanligi arbeiðarin gjørdist g fátækari eisini her í tvey túsnog trýogtjúgu meðan inflatiónin gjørdi eisini tað at prísurin á laksi og fiski fórupp í topp og hyggjaðu so eftir alivinnuni og uppsjóvarvinnuni so vóru inntøkurnar heimun voksið munandi orsaka inflatiónu tí er tað ikki órímiligt at tað sum hann ger nú tá siga gongur væl teimum báðu vinnunum sum hava rættiliga stór yvirskot at mann tekur meira pengar inn soleiðisat vit millum annað kunnu gevas skattalætta til vanligar arbeiðar tað far mann betri javnvág eitt annað punkt sum tað held ikki javnvág sum eisini mungu gera nakað við tað er á bústaðarmarknaðinum vit hoyra alla tíðina um bústaðartrot og høgar húsaleiðir og høgar húsaprísir so framvegis so saseru nógv sum hava avbjóðingar við at fáaokkur at búgva í so hoyra vit eisini um at tað er nógv sum uppkeypa íbúðir at leiga út til ferðafólk tað er heldr ikki ordiliga javnað í tað eiga vit eisini og skulu gera nakað við men fortreytin fyri alt tað sum vit gera líkamikið hvør situr samgongu so eigurtað at verða galdan fyr okkum øll tað er at tað er skil í fíggjarpolitiskum at tað er ein fíggjarstýring soleiðis at gera vit nøkur átøk so mugu tey so ella so vera fíggjari og at vit stýra íløgunum soleiðis at íløgukarmurin er er hóskandi o ett mínum tykki tað fór upp á áta hundrað miliónir sum altíð veri nóg nógv eitt stað millumfimm hundrað og seks hundrað miliónir er meira hóskandi íløgukarmur somi mankann hava stabilan íløgukarm bæði í góðum tíðum og í ringum tíðum tí visu vit brúka so nógvar pengar í góðum tíðum tá tíðirnar sou at venda og tað er arbeiðsloysi tí at tað e minni at gera í vinnuni so mugu vit koyra íløgurnar har niður og gera støðuna enn verri og senda arbeiðsloysar handverkarar av landinum at arbeiða og ringasta føri av at flyta av landinum tí einki arbeiði er í føroyum tí avhongur tað av okkum sum er inni her bæði samgongu og andstøðu at hava ein skilagóðan fíggjarpolitikk og hava eina skilagóða íløgu í virksemin hjá landinum sum er stabilt líkamikið um tíðirnar eru góðar ella ringar og fortreytin fyri tí er at vit ikki brúka for nógvar pengar í góðum tíðum og hava fitta avlop í góðum tíðum soleiðis vit eisini hava ráð til at hava eitt undirskot tá ið tíðirnar gerast verri og tað gerast tær tíverri fyrøl seinni

ikki blivin nær enn kanska líka burtur frá vit vur rakta korona sum rakti alla alt heimssamfelag ella heimsbúskapin men vit vita tað at at trøini vaksa ikki in himmalin heldikki í hesum førinum erhard joensen var inni á tí at eitt tvæy trý ár su vit eru heppin kanska fimm ár so kemur ein lákrøntur í búskapinumvit kun iki blíva við at hava so ógvusligan vøkstur sum vit tíbetur hava havt nú í skjótt tíggju árso vit fyrileikaong uppá og føra skynsaman og ein fíggjarpoltikkusum har skilur í takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og helgi abramsen ger so væl til ein vviðmerking
ja frú forkvina løgmaður sigur at tá ið hanvar løgmaður seinast so heima tað valskeið eitt avlop á ein komma fimm milliard tað rætta talið e eina kom ein komma fýra men lat tað fara mín spurninu er meira væntar løgmaður at tað verður líka stórt avlop tá hetta valskeiðið er farið kann mann siga tað sama um hetta valskeiðið sum hann sigur tá at avlop er líkastórt og tá hann sigur tað at vit mugu lækka íløgurkarmin er suðuroyartunnilin tá íroknaður altso merkir tað at tann samlaði karmurin íroknað suðuroyartunnilin skal lækka tí so vóru ikki nógvar íløgur aðrastaðnitakk fyri
takk fyri og so er tað løgmaður
tað ger so vælja takk fyri frá fólkoynum og takk fyri spurningarnar helgi abrahamsen tað er avgjørt mítt mál at yvirskotin tað er tað her balskvæðið liðugt er eins stórt sum tvey túsund og tvey túsund og fimmtan tvey túsund og nítjan men tað avhongur sum onkran annar vilja kunnu túrinum vist tað kemur mótgongd tú kunnu túrinum so er ikki møguligt og helst skilagott at hava so stór avlop men vist tað heldur fram tær góðu tíðirnar sum hava gjørt nú í seinastu stíggju árini so er tað avgjørt eitt mál at hava minst líka stórt yvirskot tá tú kemur til suðuroyartunnilin um vit koma til ta niðurstøðuna her inni at vit skulu gera ein suðuroyartunnil so skal tað gerast av íløgu karmunum sum alt annað men so vit hyggja eftir til dømis østuroyartunnilum og sandoyarartunnilum tann íløgan kostaði á leið trækommer sjey milliardir krónur men har fýra milliónir játtarar fíggjarlógini restina av brúkaragjaldum tá mann hyggur í suðuroyartunlinum so er brúkaragjaldið verið nokk ikki so stórur partur av tí men harumframt er eitt sparing í rakstrøðnum á suðuroyarleiðini sum eisini skal rokna inn inn í tað íløguna um løgtingið velur at gera tað íløguna
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er jensaraðnaki
gsætakk fyri frú forkvinna nógv orð ræðuliga nógv orð týtt eisini nógv álop á farnu samgongu eg noyðist at minna á ja eg kanska at takka fyri at hendan samgongan sambært løgmanni ikki fer at gera nakrar fleiri íløgur tí at tann størsta gølan okur høvdu at stríðast við farna samgongu sum kostaði og kostað og kostaði tíverri er ein statvek ein gøla eg hugsi um nýggja bygningi hjá landssjúkrahúsinum drenar pengar úr nm tann síðsta gølan sum okur hava í føroya søgu og hvør hevur ábyrgdina av henni jú tann sum ikki kundi stýra tí byggingini í samgonguni frá fimtan til nítjan hon er sett sum mentamálaráðharri og almannamálaráðharri tak og hygg eitt sindur aftur inn íð seg sjálvan tað tað tað tað má man ikki bara paketrørim
takk fyri so er tað løg
gja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina jenus a rana øh tað er rætt at at hábygningurin er dýrari upprunaliga ætlan mn kann eisini siga tað sama sum jenis sigur nú eg tími ikki skjóta eftir eftir jenus og nøkrum øðrum at tað taka glasir fóra í gongd til borgarasamgonguni fil ellivud fimtan mann bleiv nógv dýrari og tað mátti tann samngonga sæt fimtan nítjan at taka sær av munurin er at vit sagdu ókey vit mugu betala hesir pengarnar eyka tí útseta vit aðrar íløgur undanfarna samgonga herui talt heftirher eyka og ikki útsett nakrar íløgur og bara koyrt víðari sum um at tað ikki eksisterar eitn eyka rokning upp á okkurt bleiv dýrari tá endamann við einum íløgukarmi sum liggur nú uppi á átta hundrað milliónir krónum og tað eru ov nógv jensarana so jenis arana er ósamd við mær athalda atiskl a seta stórar íløgur í gongd í trýogtjúgu fýraogtjúgu su verandi íløgur kosta átta milliónir átta hundrað milliónir um árið sor ett vælkkomin upp her og siga tað me seg má eisin sga hvat ætla at fáa pengarnar frá og koyra arbeiðsmegi skal t koma frá at gera tær íløgurnar
takk fyri fáa orsaka ja takk fyri og tað eru ikki fleiri viðmerkingar og tann næsti at røða er kaj leu holm johannesen ger so væl
rúúeika eftir hvørjum øðrum øgiliga lítið altso ga ítan framburð at liggja uppik eftir hvørjum øðrum men eg minnist allíkavæl í tvey túsund og átta o so frameftir tá vit legdu rð undirskotini upp á tey rómu tey tey lógu sum ein mairroman yvin tað kann eg minnast tí at mann ver noyddur til at hava nøkur yvirskot og nógv av teimum sum sita vóru við til tey eisini helduvís fór búskapurin frá kátta milliard omg tíggju miliardum upp á upp á eina brotlsjóritøku nú upp á eini trýogtjúgu milliardir tann føroyska búskapurin er ndisterk hann er sunnur upp á allan mátar men við hesum karminum her so síggi eg veruliga eitt ísfjall fyri framman og eg vóni eg fái skeivt men her er nakað at taka fatt í tað er eingin ivi um tað og heilt konkret so hevði eg ikki havt eina íløgukarm upp á hesa ovurstóru upphæddina sum er á íløgukarmun eg havt han á fimm hundrað o fýra hundrað og fimm hundrað milliónum tað hevði verið passaligt og so kann mann etast so hvørt tí at sum onkur segði tallerkurin er alt alt foryvirfyltir vit klára ikki at gongu at brúka allar pengarnar sum vit seta av so ttað er tað hvussu eitt ta fara eftir og so nevndi hasar elbilarnir eg veit at at sjálvur og ella sat og trýsti á fyri at geva a lætta men har er absolutt nakað at fara eftir av mann ikki skeypta elbilar fyri sjeyogáhundrað túsund skal fáa avsláttir frá landskassanum eg haldi ikki tað er rætt tað er eitt annað uppskot men eg haldi atað er gott at mann hevur hesar karmarnar tí at so veit mann at mann hevur nakrar kempistórar avbjóðingar til hestar tja tær eru eftir tølunum her nú havi verið við til nakar fyri at gjørt hesar karmarnar teir eru kempistórur og teir fáast ikki burtur við at peika eftir vørjum øðrum heilt heilt sikkurt ikki so vónandi verður tað nógv betur enn hetta her vísir men eg síggi eisini á landsstýriskvinnuni at hetta eru kemtavbjóðingar og hetta ikki nakar mann ynskir sær eingin ynskislærar men tað krevur eitt øgiliga stórt og gott samstarv hinvegin sum andstøðulimir so veit eg ikki hvør eg skal peika eftir heldur tí at eg havi ikki her er einki alternativ enn eg gleði meg tá ið fíggjarlógin kemur men tí at vit hava verið samd um tað altso hannestúil samgonga hava verið samd um tað mesta higartil so so mann kann ikki ordiliga peika men nú eru teir hundraðdagarnir farnir ha so tað varður spennandi tann næsta fíggjarlógin og skattahalda hatta sovorðn akað tað varð ja tað verður tungt at fáa fíggjað alt hetta her eingin ivi um tað men búskapurin tá føroyski er óalmindiliga væl fyritakk fyri
ja takk fyri og til viðmerkingar út salinum jenis a rana
gerso væl takk frú forkvinna nei tað er ikki neyðugt at peika tí veruleikin er at øll byggja á herðarnir á hvørjum øðrum einohvør samgonga eg minnist t eina røðu í byrjanini av farni ingnei farni samgongu tá ið okur sótu í verð valdi tá kale johannesen tosaði um skilættirni sum dutti út úr øllum skápinum sum so hvørs mann opnaði tey og eitt av iskilættunum tað er hábygningurin og tað er bara so syrgiligt at at at løgmaður hann velur at at at at peika fingrar og tosa uttanum í staðin fyri at innrøma jú tykur gjørdu eitt gott arbeiði síðstu samgongu tað gjørdu okurt og gjørdi eitt gott arbeiði okur ruddaði upp millum annað úti á landssjúkrahúsinum tað er ikki komið á mál men tað tað verður vónandi skjótt men hatta er ein ein ein tím
ja takk fyri og set á røðaran ígjøgnum
eg segði tað meira hommoristiskt tá jensa rana við salettunum sovorða tá var tað meira ein sovorðn pinpong aftur og fram og tað er eisini akkurát nú rapaðe fjøruti miliónir út tá sum eg skilji eg lagnum men men hábygningurin hann kemur at kosta umleið hvat fimmogfjøruti seksogfjøruti túsund vatprgvadat meter tað er tað sama sum aðrir bygningar sum kosta vist tú byggir teir sama sum gbygningurin sama sum kabyggjarír niðri kostar fimmogfjøruti seksogfjøruti túsund atkardagar pa gardatirningi so at mann ger tað eitt gøli altso vit kunnu eisini rópa gøla á gølugølu so blívur tað tað tað rópa vit ikki tá ið tunlarnir blíva pultodýrur ella tríggjar ferðir so dýrur tá rópaði tað ikki gøla tað undrar meg tað er bara eitt hol hatta er ein kompleksur bygningur har úti so at verkætlanir blíva dýrari men tað er klássugt tilgongdin er kanska nakað klásst kann mann siga so eg vóni at aber liugu ennaferð
ja takk fyri og so er tað steffan klein poulsen
se gerst væl fyri forskuinna trupulleikin við hbygningin var nevnd at tað t mann gloymdi holið sum skuldi verið í millum bygningarnar men lat tað fara ljohol johannesen var inni á hesum við elbilum og hann stemmaði sjálvur fyri uppskotinum og tað tað segði hann her men nú rópar hann eisini um at elbilarnir burdu droppaðir ella ella tillayar var ikki hann legði í tað miðflokkurin hevur hin vegin hetta vælskeið vur púra greiður um at at vit eiga at antin avtaka sær skipanina ella gera tillagingar í henni tí at upphæddirnar eru alt forstórar sum fara úr landskassanum í hesari skipanini ogið veit hell iium rut vang hevur svarað spurninginum viðvíkjandi elbil tí eg roski hann eisini í mína røðu og tað hevur ávarta hoyrt rut vang hvørt frá hvar mann kom til við tí málinum um prísloft og og elbilar

miðflokkurin er tað klókari enn aðrir flokkar sær út til teir teir taka tær aftir støðurnar og tað gjørdar í hesum førum era eisini mene altso elbilarnir tað fer rutt vang taðvur sagt hon fer at hyggja eftir tí kanska teir dýrastu fáa kanska ikki tann avslátturin so er tað nøkur oyrur at at spara har ha men tað er púra rætt eg segði ja men tá hevði eg ikki særa sær karmarnir her tað má han eisini sigast eg hevði ikki væntað at hetta vóru karmarnir sum hann legði fram
ja takk fyri og so eru tað ikki fleiri viðmerkingar og tann næsta røða er rutt vang landsstýriskvinna í fíggjarmálumger so væl
ja frú forkvinna ja eg havi hug at taka upphar sum undanfarni røðari slepti í mun til hetta her at peika eftir hvørjum øðrum eg byrjaði her í løgtinginum tvey túsund og fimtan er byrjaði sum forkvinna í fíggjarnevndiniog soa sum eg minnist tað so hoyrdi eg upp á goru gall í fýra ár øgiliga ógvusligan kritikk fyri okkara fíggjarpolitikk í tásitandi samgongu og vit taptu so væli og núverandi andstøða kom til valdið tá og eg í hvussuer helt at fíggjarpolitikkurin hjá tí samgonguni sæð í ljósunum av hvussu kritiskt hon hevði verið okkara politikki dumpaði so dyggiliga so eg gjørdi tað sama sum tá undanfarna andstøða eg setti meg akritiserað og tað gjørdi eg sikkurt øgiliga ógvusliga tá ið eg nú onkursvegna diaftur í útgangsstøðinum tvey túsund og fimtan við við ábyrgd av fíggjarpolitikkinum nú sum landsstýriskvinna so hugsaði eg nú havi eg havi næstan hug at siga sum ákærd í fíggjarnevndini sum forkvinna í fíggjarnevndini og eg havi sitið sum ákæru í andstøðuni í fíggjarnevndini so nú havi eg verið allan vegin runt nú havi eg prøvað at prøvað bæðir leiklutirnir og kanska er tíðin komin til at byrjað seeiðis av nýggjum við einai meirarsakligari tilgongt tí tað er akkurát sum keili joholn johannesen vísti á tað er so ræðuliga lætt at peika fingra eftir tað sum er nokk so áhugavert haldi eg við fíggjarpolitikki er at tað er í øgiliga stóran mun ein felags fatan av hvat er góður fíggjarpolitikkur vit hava ymiskar meiningar um skattarpolitikk vit hava ymiskar meiningar um vinnupolitikk ideologi ávirkar hvat vit halda um hetta og hvat um vit halda um hatta men í veruleikanum eru vit nokk so samd í føroyum um hvat er góður fíggjarpolitikkur vit eru bara ikki samd um hvør ið dugir og hvør lvir upp til tað sum er góðar góðir fíggjarpolitikkur tá er tað øgiliga lætt at sita í andstøðu og peika á hvat mann eigur at gera í mun til tá mann situr við valdið tí tá er tað nakrar avgerðir sum kosta sum oftani eru tungar at taka mann kann altíð geva undanfarna valdið skyldina fyri bæði eitt og annað men tá ið mann bjóðar seg fram at taka ábyrgd so tekur mann ábyrgd við teimum fortreytum sum nú eru galdandi og tað fari eg at gera óðansæð hvat er hent frammanundan so ar tað tað sum liggur á borðinum nú sum eg havi ábyrgdina av og sum eg havi ábyrgdina av at fáa sum frægast burturúr og tað er tað sum eg fari at leggja meg eftir eg hoyri eisini í dag at eg havi enntá hoyrt andstøðulimir sagt at teir teir vilja rætta eina hond út til samstarv eg haldi eisini at partar av andstøðuni stórur partar av andstøðuni hava verið rættiliga konstruktiv og vit hava brúk fyri konstruktivum kritikki og tað má eg so eisini siga viðvíkjandi vælskeiðnum frá fimtan til nítjan at tað hevði eina øgiliga disipilinerandi ávirkan at mann hevði harðan rik frá andstøðuni so kritikkur hevur týdning skal vera har men tað má vera konstruktivur kritikkur visi tað skal hava hava eina góða ávirkan ja eg fari bara enn einaferð at takka fyri eina góða viðgerð av játtanakarminum sum sagt so er hetta svart skotið til arbeiðið við fíggjarlógina onkur hevur sagt her er ikki nógvur politikkur í tað passar altso tað tað er vit hava vit hava bøtt um úrslitið við hundrað og trýogfýrs og eina hálvari millión komandi ár tað er ikki nokk til at geva okkum eitt nøktandi úrslit lutvíst tí vit longu sjálvi hava í gásareðum brúkt nakrar milliónir lutvíst til eitt lønarligt og lutvíst til at lækka ríkisveitingina men eisini tí tað frammanundan var eitt strukturelt undirskot sum vit mugu fáa upp á pláss og tað er tað sum vit í samgonguni hava sett okkum fyri og tað tí skulu vit alvorliga til arbeiðis frá nú av og fram til eini fíggjarlóg skal leggjast fram síðst í septembur takk fyri
ja takk fyri tað er ein viðmerking frá stefanum
vindeygaðin poulsen ger so vælfyri fólkina tað verður tosað um at seta átøk í verk fyri at bøta um úrslitið botnlinjuna og mann byrjar við at leggja eftir fisk og alvinnu har mann fær tvey hundrað milliónir verður vurderað á leið og so sigur mann at mann skal seta onnur átøkuverk har tretivu milliónir vit hava eftirspurt eftir at vera við elbilinum príslofti um ikki annað er tað átakið hugsað inn í hesar karmarnar ella um ikki annað fíggjarlógina sum vit skulu koma viðgerðir heyst takk fyri

takk fyri nei tað er ikki hugsað inn í tey tølini sum vit síggja her í játtanarkoyrinum men tað var upplagt at vit hugdu eftir tí og kanska spardu landskassanum nakrar milliónir har sum vit eru nokk so samd um ikki ordiliga tæna endamálinum í lógini hæddir við øgiliga dýrum flottum elbilum at teir púra skulu sleppa undan gjøldum og o mvg tað er nakað sum vit fara at umhugsa millum annað sum avleiðing av at miðflokkurin so harðliga hevur víst á júst hattar og eg haldi miðflokkurin hevur eitt poeng í í akkurátíðmálum takk fyri
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so uppskot til samtyktar um játtanarkarmar áv løgtingsfíggjarlógini fyri tjúgu fýraogtjúgu verður beint fíggjarnevndini eg skal boða frá einum fyrispurningi sum er fyrispurningur skrivligu fyrispurningum nummar seks tjúgu tveyogtjúgu og hann er frá liljuni veiði til leni mohel johansen ríkisumboðsmann og tann fyrispurningurin snýr seg um føroyskar fangar og varðhaldsfangar í danmark so eru ikki fleiri mál á skránni til hendan fundin næsti tingfundur verður hósdagin tjúgunda apríl klokkan trettan tretivu og einasta mál á skránni hósdagin komandi er framløgavit takka fyri dag tingfundur er lokin